harformaður hetta er so álit í løgtingsmáli nummar níggjuoghálvtrýss uppskot til samtyktar um fuglateljingar tað var johannes joensen og yngilin dydreksens stroym sum løgdu málið fram tann tjúgunda novembur og við fyrstu viðgerð tann níggjunda desembur varð tað beint vinnunevnd nevndin hevur viðgjørt málið á fundum tá nítjanda januar og tann níggjunda februar undir viðgerðin hevur nevndina fund við umboð fyri føroya fuglafrøðifelag johannesdaniesen ugaserfrøðing í sjófugli umhvørsstovuna tjóðsavni uttanmentamálaráði og landsstýrismannivigvinnumálin heldur gaben hansen skipateljing og eftirlit av fuglastovnum á sjógvi og landi er alneyðugt vit vita at afturgongdin hevur verið stór í fleiri fuglastovnum
heiðafugli men ynskir ikki minst sjófyglasfuglastovnum sum lunda og lomvega og hóast nakað av skipaðari teljing er serliga av sjófugli so er alt økið fuglateljingar og eftirlit sera spjatt og orkan til skipaðari teljingar er alt ov avmarkað havstovan og tjóðshavni við fyrrverandi náttúrugripasavnum eru týdningarmestu stovnarnir í mun til at telja og skráseta fugl men eisini umhvørvisstovan og lutvíst búnaðarstovan og tað er tá ið tað snýr seg um grágás eru partar av skipanum harumframt verða fuglateljingar og áðrenns metingar javnan gjørdar í sambandi við størri útbúggingar har yvirfriðingarnevndini partur og framleitt verður tilfar sum ikki verður savnað á á einum seuntralum stað tavil siga tað kemur ikki víðari til at verða brúkt av øðrum av sjófugli eru teljingar gjørdar á lombvia rita og havhestur lunda súlu og ternu yvir itt longri áramál teljingarnir hava umframt at meta um stovnin stóran týdning fyri at kunna meta um hvat gongur fyri seg í sjónum sjófuglurin er góður indikator fyri gongdina í vistskipanini í sjónum í nevndarviðgerðini er greitt komið fram at hóast samstarvð millum havstovuna og tjóðsavnið er gott so er neyðugt at savna fakøki fuglateljingar men eisini skráseting dátusavning og gransking av náttúrumargfeldinum sum heild í dag er uppgáva býti spjatt og ikki minst liggur liggja dátur sera spjaddar og mest møgulig nytta fæst tí ikki burtur úr tí arbeiði sum hóast alt verður gjørt nevndin heldur tað hava stóran týdning at vit í føroyum sum liva av og við náttúruni hava væl virkandi amboð at kenna støðuna í náttúruni og hava neyðuga vitan í mun til verju og varðveitan fuglateljingar eru eitt týðandi amboð sum partur av at skráseta og kenna alt náttúrumargfeldið nevndin vil tí mæla landsstýrisfólkunum í mentamálum í vinnumálum og í fiskivinnumálum sum í dag umsita ymiskar viðkomandi partar av økinum til at fáa savnað og samskipað teljingar og eftirlit við fuglastovnunm og av náttúruog margfldisøkinum sum heild hetta skal gerast ítt tøttum samstarv við tey sum í dag hava hollast um fakligu vitanm á økinum skal tilfari sum verður framleitt kunna brúkast so mugu teljingar gerast eftir skipaðum fastsettum leisti so kanningarnar yvir ár eru sambarligar her liggur eitt stórt arbeiði fyri framman førleikarnar eru har og við betri samskipan ber til at fáa munandi meira burtur úr arbeiðinum sum gjørt verður eisini er neyðugt við hóskandi játtan til skipaðar fuglateljingar og skrásetingar av náttúrumargfeldi við hesum viðmerkingum tekur ein samdnevnd undir við málinum og mæli løgtinginum til at samtykkja tað og eg kundi líka lagt afturat harra formaður at hetta er verið eitt øgiliga áhugavert viðgerð av hasum málinum vinnunevndin hevur havt rættiliga góða tíð til at viðgera málið sum vit høvdu fitt av hoyringum og eg haldi tað var serliga tað sum vit royna gja nógv burtur úr álitinum er hetta her við at tað verður eisini framleitt tilfar í dag sum veruleikanum ikki verður miðsavnaðst tað verur ikki savnað saman í nakað dátusavn soleis at tað kann brúkast á øðrum og tað er tá serliga kanska í samband við friðingarmál ella í sambandi við mál um útbyggingar har mann skal skráseta hvussu náttúran er áðrenn mann fær loyvi atat útbyggja og hav stovan gera eitt øgiliga stórt arbeiði í mun til at telja sjálvfugl men tað manglar í mun til at fáa gjørt altso at hava nóg nógvar bæði orku altso mampáar og pengar til at gera tað so systematiskt av tit kanska at fáa brúkt tað eisini í í í nógv størri mun enn í dag og tað sama fer sovit eisini galdandi fyri heiðafugl har vit í stóran mun yvirhøvur ikki kenna støðuna hjá heiðarfugli og tær teljingarnar sum hava verið o hava verið nógv meira spuradiskar og ja eg skal ikki siga tilvildarligar meðn men tað er ikki sett upp í et system sum er skipað so her eru rættiliga nógv sum kann gerast í økinum landsstýrismaðurin bara rættiliga jaligur tá hann var í nevndini í mun til hetta við at at at royna at savna økið men tað krevur eisini sítt tað er ikki nakað mann bara ger øso eg vóni at landsstýrismaðurin fer at leggja stóra orku í at fáa hesi tingini upp á pláss takk fyri ingilín ditiksen strøm eina viðmerking takk fyri hara formaður ja eg kundi hugsað mær at takka nevndini og forkvinnuni fyri eitt gott arbeiði sum eg haldi eri væl greitt frá í álitinum sum eisini kemur nógv inn á hetta her við at tað ikki bara eru landsstýrismaðurin í umhvørvismálum men eisini onnur landsstýrisfólk sum mugu taka atlit til til fuglateljingarnar og eisini tað at vit standa nú greitt viðr øllum at døma einum samdum løgtingi sum kann standa saman um at vitat
vitskulu taka hædd fyri og savna vitan um okkara náttúru í hesum lagi fuglateljingar tað haldi eg er eitt stórt stig framá takk fyri harra formaðurja takk fyri ja tað er heilt víst at ein rættiliga stórur partur liggur í veruleikanum undir mentamálaráðnum og tí høvdu vit eisini umboð fyri tjóðsavnið saman við tí sum fyrr var náttúrugripasavni sum í dag liggur undirtjóðshavninum og tað er í veruleikanum har øll skrásetingin avtí sum vit kalla lívfrøðiliga margfeldinum ella skrásetingina áv náttúruni og harvið eisini øllum fuglastovnum eigur at verða samskipað og og og dátusavnið eisini so mentamálaráðið hevur ein øgiliga stóran týdning í hesum hóast tað er kanska landsstýrismaðurin í umhvørvismálunum sum sum umsitur tann partin sum snýr seg um náttúruvernd men tá tað snýr seg um um teljingar av fugli bæði sjógvi og landi og skráseting av tí dátusavnið so er tjóðsavnið við tí partinum sum fyrr at náttúrugripa savnið ein ein heilt sentralur partur so tað er í veruleikanum har tað eisini skal uppraðfestast heilt munandi takk fyri s er tað hannes joensen gersuvæl ja so fingu vit teg staðfesti hvussu gott er at standa saman um mál sum hava serliga stóran týdning eisini fyri kanst tú serliga fyri framtíðina tað at vit kunnu royna at samskipa og skráseta okkara fuglameingi í føroyum hevur alstóran týdning fyri okkum sum liva her men sanniliga eisini fyri framtíðina og fyri okkara børn og eftirkommara heg far at takka fyri nevndina at nevndin hevur so jalig og eisini takka fyri at landsstýrismaðui hevur erðí jaðligur í hesum økinum og vónandi fer landstýrsmaðuin at handla skjótt soleiðis at vit fáa skrásetta hesi tølini og samskipa arbeiðið soleiðis at tað verður gjørt so gott og og haldgossum og vónandi fáa vit eisini úrslitini ella hagtølini at síggja alment so almenningurin kann fylgja við hvussu støðan er og so hugsi eg eisini at tá ið vit snakka um fuglameingið í føroyum so snakkau vit um heiðafugl og bjargarfugl og vit snakka um flytifugl og búfugl vit hava ymisk sløg og illa ymisk heitir fyri hesar fuglarnar men týdningurin er væl at vit hyggja eftir øllum fuglameingjunum í føroyum
øllum fuglasløgunum og tá i vit hugsa um eina burðardygga veiðu framtíðin so muu vit eisini hyggja eftir tí hvussu skipa vit tað og ferðavinnan hvussu fáa vit samskipa ferðavinnuna saman við fuglameinnginum tað at síggja fugl mann veit hvussu á lundalondini eru væl vitjað og hvussu færat mann skipað tað burðardygt og so eisini tá i eg hugsa um fiskiveiðu tí at eg veit at fiskivinnan og æti og fugla maingi hvussu sjálvfugli tað hongur saman og tú kundi hugsað mær at landstýrismannin eisini tosað við vinnuna fiskivinnuna um at fáa samskipað kanska kanningarnar soleiðis atkanska fiskivinnan er við eisini teir hava kanska eisini áhugi ati brúka iteit sindur av peningi eisini til at finna útav hvussu ið æti í sjónum flytir seg í mun til fugl sjófugl ta vil si at tá vit hava nógvan sjófugl um tað er tent at hvar æti er og hvar fiskurin er so hetta er sera gott sera týdningarmikið fyri framtíðina eg haldi faktisktatheta er eitt stór mál har sum onnur halda hettir eitt smá mál ella lítið mál eg hadi at eitt stór mál fyri okkum og okkara eftirkommar so eg takki fyri og vónandi trýsta fit øll át tann grøna knttin ja so er ta nakrar viðmerkingar fyrst er ta ják mikkelsen harra formaður tað e eingin ivi um at at hetta er eitt týðandi mál og tað at vit hava fylgja við hvussu tað gongsfuglin og suvíðari tað er óguliga týðandi nú er jóhannes gosen verður skúlaleiðar skúla lærari tú kundi hugsað mær spurt hann um um vit gera nóg mikið fyri at okkara børn kenna okkara fuglar eg eg eri bangin fyri at tá tað kemur til tað fantastiska virðið vit hava í okkara fuglum sum flúgva her í føroyum búgva her og sum koma og fara og at tað er alt alt ov nógv fólk sum ikki kenna fuglar og tað haldi eg eri stórt spell burdi mann ikki gjørt eittsindur meiri við tag í skúlanum jóhannes joensen ja takk fyri spurningin men nú haldi eg at at skúla gera rættliga nógv við tað nógvir lærarar eru sera dugnaligar undirvísa í í lívfrøði og landalæru har mann hevur nógvir fugla at gera men tað kundi altíð verið gjørt meir kanska kundi mann havt meira kanska fokus á alment fugl og fuglastovnar og eg veit atmann hevu ett sindur í kringvarpin við við mann hevur y til dømis í barnvarpinum aðrastaðni um um fugl men kanska er tað kanska forspuratiskt mannkundi kanska havt meira skipað evnis vikur um fugl og kanska fingið meira samskipa tað arbeiði men eg hugsi tey flestu heimini í føroyum hava ei eina fuglaplakat heima har nøvnini og til fuglun standa á hvussu teimum sum teimum flestu men kanskaskulu vit eisini sum foreldur ella vaksin duga at læra børnini fugla nøvn og um fuglarnar tí tað er ein sanniliga ein stórur partur av okkara daglidegi annika olsen ja takk fyri og eg vil eisini nýta høvi at takka bæði jóannes og bjørt og ællari nevndini fyri at hava staðið saman um hetta málið og tað er ikki á hvørjum degi at løgtingið stendur saman um eitt mál og hetta málið hevur nógv størri týdning enn hvat mann gevur sær far um bæði mun til burðardygd í mun til okkara søgu okkara mentan og so framvegis men tað sum fekk meg til at taka orðið ella koma við einari viðmerking tað eru øll tey sum sita har úti í í bjørgunum og otelja full efekk høvi herfyri at vera úti í skúgvoy har ið bergur olsen situr í sínari lítlu smáttu og telur rit

takka øllum teimum sum gera fantastiskt arbeiði fyri at telja hendan fuglan tað er ikki so lítið svert soer ta jóhannes joensen ja púra samdu við annikaolsen at tað verður gjørt eitt stórt arbeiði í dag men tað er kanska for lítið samskipað og tað tað er eitt øgiliga tíðarkrevjandi arbeiði tað hevur nógva tíð og neppa er løni tann stóra fyri tað so eg hugsi tað arbeiðið sum hevur gjørt fingið skjalfest tað og samskipa tað og sjálvandi eisini fingið sett pengar av til at fáa tað skjalfest niður á soleiðis at vit herí løgtinginum eisini kunnu fylgja við hvussu gongdin er frammitíðina og har er tað landstýrismaðurin sum verður lykilint til at fáa tað sett skjøtláta
saman við teimum sum sum telja í dag
so eitt sera týðandi arbeiði serliga fyri framtíðina serliga fyri framtíðna takkfyrija gso er tað bjørt samuelsen ja tað er eingin ivi um at tey sum telja o tað er so kanska serliga sjálvfuglin at tey eru altso har verður gjørt eitt øgiliga stórt arbeiði sum er kanska meira systematiskt enn tá tað snýr seg um annað slag av fugli í føroyum men eisini har er tørvur á uppraðfesting soleiðis at mann fær gjørt tað loypandi og soleisu man alla tíðina hevur bæði útgerð og og tí og fólk til og pengar sjálvandi til at gera tað loypandi soleiðis at tú kanst samanbera hesa tølini altso tað er ikki nokk bara telja at tú má eisini gera tað eftir einum skipaðum lsn og so eitt annað vit viðgjørdu var jú hetta her við atforseljar oyggjar og bygdir royna friða til dømis lundan men so skulu tey hygja upp á meðansama fuglar verðið skotin á sjónum av søkgangandi bátum og tað er eisini ein stórur avbjóðing sum ætlað at spyrja tingmannin um vit ikki eisini noyðast at taka upp soleiðs at mann tryggjar at tey sum búgva til dømis útoyggj at tey kunnu fáa ett kók av nei at tey
kunu fáa ett kók og heldur ennaa sjótgangandi bátirsum
í dag tekur rættiliga nógv av fugl takk sojóhannes joensen ja púra samtíð bjørt samansønn at nú eri eg veiður mær sjálvur so at tað er ikki tí at mann skal gevast á veið yvirhøvur hetta er simplin fyri at fáa eitt stórt stýr á at tað sum vit gera er burðardygt tað siga tað sum vit gera er skilagott eisini framá tíðina bæði við veiðu á fugli men eisini við fuglamangi sum heild tí eg dugi væl at síggja tað eg gangi nógv í náttúruni at fuglatalið ella talið á fugli minkar og hví ger tað tað ja men vit hava ikki nakrar endaliga frágreiðing hví tað er soleiðis vit hava fleiri gitingar fleiri
hugsanir um hví tað er so men vit vita tað ikki
og tí haldi at vit í føroyum eigi at fáa okkum hagtøl til at kunna staðfesta hvussu gongdin er bæði á heiðafugli sjófugli og um tað skuldi verið annar fuglur eisini vit mugu hvussu finna útav hvussu kunnu vit varðveita fuglastovnarnar í føroyum soleiðis at vit kunnu síggja tær vakurleikan og meingið í teimum men eisini soleiðis at vit kunnu veiða burðardygt so hetta er bara ein ein støða sum kann gera tað betri í føroyum eisini samskipa við fiskivinnuna takkfyrija takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda vit fara

yvir tí at tað er eisini summi privat fólk sum taka henda er trupulleikan í álvara og eisini gera nakað fyri at minka um mat oyslu og eisini at geva víðari til fólk sum kanska hava trongur at tað mann ikki má leggja tað niður fyri men eg haldi sum so attá ið teimum málið kemur viðgerð og vinnunendini at vit líka sum fáa kanska svar upp á nógv hesum spurningumum at hvussu hvat er hvat vit fólk

matvørur handlar serliga ofta

at at seta

og at mann kann eisini fáa kjakið gongur við viðveiking hvussumeiha loysir tað og ja oh tað eru sjónvanika so eisini ei trupulleiki at tað er kanska ikki allastaðni í landinum at tað verður sum tikið hond um eftir men men tað eru kanska summar handilsetir sum hava varpað ljósaheitt her og at mann kanska verður kunnaður und at teiman keypir at at tað verður á tær at man kanska verður gjørdur varur við hendan trupulleikan og so er tað tað um tað er nokk og hvat gera fólk annars so tað er nakað sum mann má hvar fór at fáa nógva kunning um í vinnu takk yri nakkufár fæorið ger sog væltakk fyri h formaður ja vit viðgera so eitt uppskot sum sum eg havi lagt fram fyri løgt
ingi um
at heita á landsstýrið um at leggja fyri løgtingið uppskot um at seta á stovn ein matvørubanka og at seta ein samskipara at taka sær av verkætlanini sambært st so fer ein triðingur ein triðingur av øllum framleiddum mati fyri sjeyti í europa er talan um hundrað og áttaoghálvfjerðs kilo av mati per persón um árið sum endar í ruskspanni tað svara til hundrað og hálvfjerðs milliónir tons av koltfíyltu sum verða latin út í lv einans orsakað av framleiðslu og brenning av mati miljø og føderwarstirilsen í danmark vísir á at matoyst stendur fyri millum trýogtjúgu komma fimm og fimmogtjúgu komma fimm prosentum av øllum húsahaldsburturkasti og at matvøru burturkast yvirhøvur stendur fyri upp fyri upp til hálvtrýss prosentum av øllum húsahaldsburturkasti í danmark
hvønn dag fara trý komma fimm tons av mati í russki
kugspanna og tað tað kostar dønum trettan komma fimm milliardir krónur um árið í føroyum hava vit tíverri ikki tøl fyri hvussu nógv av ruskinum er matførur burturkast men vit vita til dømis at í framleiðslulignum missamið við jólini á hvørjum ári tí at fiskur er skeivt hagreiddur leggur mann leiðina í einum av stórum matvøruhondlum stutt áðrenn afturlatingartíð sæst eisini at nøgdirnar av mati sum vera tveittar burtur eru stórar og óneyðugar líkist brúksmynstur okkara tí hjá dønum annars so er matoyðsli í føroyum stórt og tað heldur uppskotsetarin tað haldi eg at vit eiga at gera nakað við tí heitir mann á landsstýri um at seta á stovn á eini matvørubanka hetta er ein fyriskipan sum lond rundan um okkum hava góðar royndir av vit kunnu nevna at í danmark hevur føtvarbankan verið virkin síðan tvey túsund og átta tað er ein felagsskapur sum í høvuðsheitinum er rikin av sjálvbodnum og har tað ber til at vera liugur fyri hundrað krónur um árið
virksemið er skipað
soleiðis at bankin tekur ímótir avlopsmati frá framleiðarum bóndum og heilsølum og maturin verður síðani veittur sosialum organisatiónum sum syrgja fyri at maturin kemur til teirra sum hava størstan tørv á honum talan er um mat sum er góður men sum ikki kann seljast av ymsum orsøkum eitt nú tí at skaðið er á pakkanum ella tí at seinasti søludagur nærkast um man ikki metir mann fær selt vøruna ein føroyskur matvørubanki kann við fyrimunir skipast sum eitt samstarv millum teir felagsskapir og tey sjálvbodnu sum í dag fáast við at bera fíggjarliga sperd um mat við at játta pening til ein samskipara kann politiska skipanin seta í verk og vera tohaldari á verkætlanini og somuleiðis virka sum bindiligur ímillum tat
sjálvbodnað tað almenna og
privata geyran hetta vildi verið eitt gott dømi um sosiala inovatión við stórum samfelagsligum gagni sum hevði verið eitt fet á leiðini til at røkka heimsmáli nummar tvey tólv trettan og seytjan í mars tvey túsund og seytjan legði sonja jógvansdóttir ffyrrverandi løgtingskvinna fram uppskot til samtyktar um at minka um matoyðsl í hesum sambandi vísti heilsufrøðiliga starvsstovan í hoyringarskrivi millum annað á at millumlið ella felagsskapir eiga at skrásetast av heilsufrøðiligu starvsstovuni so at vitkoma
partar fáa røttu vegleiðingina til handfaring av
mati uppskotsetarinmati til at fyrilit eisini verða tikin fyri hesum tað er ókløkt og óføroyskt at tveita góðan mat burtur vit brúka orku upp á at framleiða matin síðan brúka vit orku upp á at innflyta matvørurnar og at enda so brúka vit so eisini meira orku upp á at brenna matvørurnar alt meðan umhvørvið er undir stórum trýsti og fleiri fólk í okkara
samfelag hava trupult við at fáa endarnar at røkka saman
hatta var uppskotið í fullum liggja við viðmerkingunum hetta her við matoyðslu tað er ein stórur og rættiliga innviklaður spurningur tí at mann hevur matoyðsl í øllum liðum í virðisketuni tað vil siga at frá tá ið tú framleiðir mat er nakað av matoyðsli tá ið tú frakta mat er nakað av matoyðsli tá ið tú hevur matin í handlinum í søluliðnum er nakað av matoyðsli og í húsarhaldinum er aftur matoyst tað vil siga at visti mann vil koma hesum trupulleikanum til lívs so má mann seta inn nógv ymisk støð eg haldi at ein ein matvørubanki sum hesin hevði verið eitt gott fet á leiðini og eitt gott inisiativ sum eisini kann skapa felagsskap ella sum kann birta upp undir felagsskap í samfelagnum hjá okkum sum kann føra til ja góðar sosialar relatiónir millum felagsskapur ímillum vinnuna og privat fólk vit vistu vit hyggja eftirtil dømis tølunum frá st so síggja vit at í taðsum mann kallar ídnaðarmentumlondum sum í føroyum so er tann størsti parturin av mateiðslunum tað er akkurát innan fyri tað liðið sum snýr seg um sølu og altso liðurin ímillum søluna og keypara og tað kemst kanska í rættiliga stóran mun av atvit hava nakrar ella handlarnir seta nakrar nakrar treytir til matin og keypararnir eisini seta nakrar treytir til matin at vit skulu ikki hava brúna blettar á bananinum at gularøturnar skulu síggja sirka eins út og agurkirnar skulu vera sirkað líka langar men náttúran uppførir seg ikki upp á tann mátan náttúran ger lítlar agurtger og stórar agurtgerð og so framvegis so tað er tað r ikki samsvar har ímillum tað sum vit fáa veitt í framleiðsluliðnum og tað sum keyparin ynskir og tí verður øgiliga nógv fer øgiliga nógv til spillis í søluliðnum og vistu vit hyggja eftir matvørubankanum akkurát hesumsum vit leggja upp til í uppskotinum so er tað meiningin at mann at mann fer út við hesum samskiparanum mann setir ein samskipara og hesin samskiparin kann fáa kanna økið tí at vit vita at tað eru nøkur fólk í dag sumkoyra mat út frá hesuma herin gera eitt øgiliga stórt arbeiði millum annað við at fáa mat frá handlum út til fólk sum hava tíð fyri neyðini men vit vita eisini at tað er tað er kanska ikki ella vit vita faktiskt ikki so nógv um um tað er galdandi í øllum landinum í mínumkanningararbeiði upp til hettaher uppskotið havi eg fingið upplýst at at tað kanska mangla fólk serliga í í sandoynni og aðrastaðni har sum tað erja ssarsum hetta ikki ordiliga er ein møguleiki meðan í meginøkinum stórum partim av pørtum av meginøkinum kann hetta gott lata seg gera og har eru fólk sum kunnu veita at fáa hendan matin úr handlunum og víðari til til fólk sum hava
pát í fær neyðini ein slíkur samskipari kundi
hugt eftir hvar er tørvurin hvar mangla vit fólk hvørji fólk kunnu vit seta í gongd hvat fyri hvat fyri organisatiónir kunnu vit líka sum fáa upp at koyra við hesum so eg haldi at eg hevði havt nakrar ringvikningar sum kundu havt nakrar ræðuliga positivar effektir á alt landið og har sum hann eisini gjørdi tað møguligt fyri øll fólk í landinum at ja at fingið fatur í hesum avlopsnætinum í annars bara ferð í skrell og sum vit brúka eina rúgva av orku upp á at framleiða eina rúgva orku upp á at flyta tí vit innflyta øgiliga øgiliga nógv á okkara mati og sum vit so til endans eisini skulu brúka óneyðugan
a nógv orku upp á at brenna

bar og so víðari eta eitt øgiligt meist matosn

men tað kundi mann so kannað

ingilinshóm ja eg haldi hetta eri øgiliga áhugavert akkurát tað hvussu vit læra um matoytslu og mat og mat vøru eru í heila tikið altso eg minnist ateitt nú omma mín koyrdi einki einki burtur og sikkurt eisini ommurnar hjá teimum flestu sum sita her inni brúktu rubbustubb men í dag
hava vit so nógvar vørur tað er ein keppi
yvirflóð av vørum sum vit skulu velja ímillum og tí er tað kanska blivið til at tað er at vit brúka eitt sindur av hesum eitt sindur av hasum og koyra burtur og tað er sjálvandi ikki nøktandi og sjálvandi skulu vit eisini skipa fyri soðist at mann fær broytt hugburðin hjá fólki ella kanska ikki broytt hugburðin men bara sett fokus á at tað er ein trupulleiki sum vit eisini kunnu loysa hvør sær men eg haldi eisini at tað hevði verið eitt gott hugskot at fingið hetta eina átakið samskipað betri so at tað arbeiðið sum longu verður gjørt kanska verður gjørt enn og betri og kann røkka út til enn fleiri fólk takk fyri harra formaður so er tað næsti framsómaður frímut rasmussen gerst væl ja takk fyri tað harra formaðureg byrjaði við at siga tað at tá eg sá eitt uppskoti her so má eg bara viðurkenna tað at eg visti øgiliga lítið um at mann kundi hava matvørubanka og mann er hug at smíla so syndur tá ið tað kom til matvørubanka men eftir at hava lisið og lisið uppskotið og

síggja tey at hetta her er faktiskt øgiliga øgiliga positivt uppskot haldi eg sjálvur og tað sum er nú nú var beini hannesen inni í samgonguskjaliðnum og har havi vit longu havi vit longu sett í at mann skal seta í verk skipanir og ið minka til er um til dømis matoyðsla og tað hevur mann longu sett sær fyri tá mann gjørt samgonguskjalið og
so hetta her samsvarar heilt fínt
við tann partin so eru nøkur nøkur ting í sniðaruppskotinum sum sum hava við við mongdir at gera hvussu nógv mann koyrir vekk og at í í europa at har fer hálvt kilo um dagin vekk og ímeðan í danmark er tað góð tvey hundrað gramm so danir er kanska betri at at brúka enn tað kann vera at tað er smaltvørubankin sum ger tað at at tað er so eisini har eg havi próvað at hugt eftir stovnarni av hesum matvørubankanum eg dugi ikki at síggja tað at hetta er nakað alment sum er sum er hetta er so sum atuligt at vera einsamani eftir ein sama slutningur av privatum í dressum sum hava stovnað mæltíðubankan vit síggja at síggja tað rætt hetta er ikki eitt eitt sum kom frá fólkatinginum sjálvur haldi eg at tað inkjativið sum kemur frá fólkunum sjálvum sum ger eftir
her tað er ofta tað besta innsiativi og eg dugi at síggja at eg hugdi roknskapinum í hesum her at her eru nú føðivarbankin í danmark far umleið fimtan milliónir í stuðli um árið inn
og teir teirí í krónum og at teir betala millum sjey og átta milliónur lønir um árið ha so so tað er hetta erhetta er eit ordiligtyifyriakandi sum koyrir og eg hugdi eisini hvør situr í í leiðsluni og sovorit og tað eru pommunevnti persónar sum sumsum eru í ymisum stórum feløgum so altíð als haldi eg htta hr hetta særhatta sær spennandi út tað tað er líka hefta her um mum um tað vrum tað ska av ein uppgáva hjá hjá tí almenna ella ikki tað kannmann so altíð diskutera og men tað eitt sum taðr verið frammi her fyrr í dag eisini tað er hetta her við at táð matoysli sum vit hava tað er jú tað sum vit royna at atat forða fyri og eitt sum eg ofta hugsi um tað er tað at tá tú fert í ein handil so kanst tú keypa kanska trý stykkir tú hv bara brúk fyri tveimum so keypir tú trý tí at tú heldur at pá einannan máta sparir tú fáa krónur upp á tað og so tá ið tú hevur gjørt kanska hesi her trý stykkini so fer kanska tað eina í skraell og eg haldi sjálvur at hatta er eisini ein ein eitt sum vit eiga at vit sjálvi eiga at hugsa um og eisini kanska handlarnir kanska ikki eggja til matoyslu við at gera tilboð uppá handan mátan at mann sigur tú fært nógvrar krónur bíliga isu keypir trý tí at eg giri at teir høvdu gjørt ei ein eitt gott samfelagsligt íkast fyri at ikki at gjørt tað og teir kundu selt tað fyri tann sama pengan i høvdu ikki sett brúkaran í verju ljósð av tí tað haldi eg ikkiog eg síggi í í danmark so er er er tað hækkað nógv við hvussu nógv í í fvørføtuvar bankin hvusunógv hann gevur út altso tað er heilt nógv tons sum tit fara upp bara frá eg hugdi frá átjan til nítjan eg minist ikki at akkurát talið nú tað fimogjúgun ta var fimmogtjúgu prosent ella okur svorðið tað var eitt øgiliga stórt tal sum kom og so er tað hetta her við mann skalhetta her við at læra læra tann umat hvat loyan skal ganga assu fyrr inn á tann vegin a eg haldi sjálvur at at skúlarnir og vit og barnagarðarnir og vit sum foreldur hava eina ótrúliga stóra ábyrgd at læra okkara børn ikki at at hava matoysl kanska tað ikki skal vera við at noyða tay at eta tallerkin upp sum tey hava fingið sær tað er kanska ikki tann rætti vegurin men kanska hvat mann hvat mann ger og hvat mann hvat mann loyvir og eg veit eisini at innan fyri ymiskarlærmann kann læra til ymiskt og og og har er innan fyri matvørubankinaaso har har lærir tú til føðsluatstøðing haldi eg tað eitur og har gongur mann øgiliga høgt upp í at at atikki a hava matoisl at tað tað er tað er eisini ein partur í útbúgvingini sum eg havi skilt tað og eg haldi tað er øgiliga týdningarmikið at at at tað verur tikið við eisini í okkara útbúgving frameftir at vit læra at minka um ta oysl sum eventuelt kemur av okkum sjálvum so altíð alt haldi eger er eitt ei eitt spennandi uppskot haldi eg og og og spurningurin er um tað er tað almenna sum skal fara í holt við hetta her tað eg sjálvur eg eri altíð ett indur ivasamur tá ið tað almennaskal farað í í gongd við ymiskt tí vit hava fult av eldshálum sum sumsum gera hetta arbeiðið hvønn dag og eg dugi væl at síggja teg at ein samskipan hevði verið ótrúliga góð men spurningurin er umum um mann ikki kundi gjørt sum í danmark at at tað vóru feløg og einstaklingar sum tóku seg saman og gjørdu ein sovorðan føðibarubanka sum ella matvørubanka sumsum var óavhangur av tí almenna systeminum tað haldi eg sjálvur hevði verið eitt øgiligt pluss vit hava eisini kirkjur og samkomur í landinum sum sumí mínari verð burdi eg eisini tikkið har av hesum partinum her tað skuldi verið óneyðugt át tað almenna fer inn og og loftar hasin har við matoðslu og ella tað at fólk at tað eru nøkur sum mangla mat og og og vit eru nøkur sum hava í yvirflóð eg haldi at tann deilingin tað er ein ein uppgáva sum vit øll í samfelagnum hava so eg haldi ikki at

góðar viðgerð ívinnunevndini takk fyri ja so er ta nakrar viðmerkingar ingilín didriksen strøm gerso væl takk fyri hja takk fyri eina fyri tað mesta haldi eg jaliga røðu symun rasmussen tað var líka hetta við um tað almenna skuldi blandast uppíið eg havi hugt eftir fødvarbankan í danmark sum íblástur til hetta tí vit síggja at vit koyra øgiliga nógvan mat vekk tað hava vit gjørt í longri tíð og einki inniatiativ sum hetta er líkasum komið fram men tað eru nógv nógvir einstaklingar sum koyra hendan matin út og tað er ofta soleiðis í einum lítlum samfelag ala í øllum førum her hjá føroyum at tað liggur øgiliga nógv á einstøkum fólki sum taka ábyrgd av einum bestemtum øki og í hesum førunum at fáa henda matin út og har hugsi eg at tað almenna saktans kundi gjørt sær dælt av tí arbeiðsmegini sum longu liggur har gjørt tað lætt
tær fyri tey fólkini og samskipa tað so
hasm maturin kann koma út til til enn fleiri fólk so tað ikki er altso mann skal kanska ikki síggja tað sum direkta innblanding og tvang frá almennari síðu men heldur ein eggjan til at hetta er nakað sum vitfrimot rasmussen ja takk fyri viðmerkingina egeg eri púra samdur í tí at at tað skal attað tað skal samskipa p á einannan máta a tað einasta sum sum eg líkasumspegileri upp á eitt sindur tað er um tað er tað rætt at mann

kveyibanka í stovn at at oytn intiativ bleiv tikið at har í feløg sum høvdu høvdu møguleikar til at at at at setta ein sovorðnan samskipara til at at gjørt hetta arbeiði tað er bara tað sum eg vísi ha síðan er tað edva jacobsen harar formaður akkurát tað sum frimun rasmussen kemur inn á tað mann ikki má køva eldsálirnar sum eru aftanfyri nógvav hasini her man siga vælgerandi arbeiðinum sum sum gongur fyri seg hvussu kundi mann eggja til uttan at at tað bleiv aftur eitt eitt masirialment organ hvat kann tað vaksa til men tað er ómindiliga týdning

av sum mann skal siga tað betan mátan á tað sum verður skatt av fiski og øðrum sum sum kanska fer vekk tað tað má mann sovorða fyri men eg haldi at nógv av tí sum verður skeivt skorið í sólráði og at tað so ofta verður koyrt til til mjøl og ein slási í sólráðs men men sjálv fylgjans skal mann taka hetta her málið í álvara og og geva tí eina góða viðgerð í vinnunevndini soleiðisnar at vit øll føroyafólkini standa væl í hesum málinum takk fyri nú verður tingfundur niðurlagdur

umleið ein triðingur av øllum heimsins mati verður burturbeindur heftir bæði einum umhvørvistrupulleiki men sanniliga er tað eisini ein etiskur
trupulleiki tað ímeðan summi av okkum liva í sus odus so er tað onnur ið ikki fáa endarnir at røkka saman og ikki megna breyðføða børnum teirra eisini her í føroyum

ein hugburðsbroyting skal til men eisini ein tankagongd ella skipan um at tað er nóg mikið av mati til allan heimin um vit deila hann javnari og brúka hann skynsamari vit veita mat burtur altjóða øllum heiminum tí at útlepstatið nærkast tí at innpakningurin er misháttur tí súrepli kanska ikki er nóg runt ella nóg hevur nóg penalit og so víðari men eisini tí at vit simpultenn keypa meira enn vit hava tørv á millum annað har at ein hugborðsbroyting skal til men vit skulu ikki brúka orð sum hugborðsbroyting sum umbering fyri ikki at gera nakað við støðuna tí vit skuldu handla tað eru fleiri átøk gjørd seinastu árini í føroyum fyriat minka um matoyst sum man skal taka nøkur av teimum so hevur ásamtaki havt sovorðnar góð skipan har mann kann keypa ein posa við vørum í nærkað seinasta søludagi fyri níggjuogtjúgu krónur halda tað er umframt at tey heldur ikki hava hesi tilboðini ar tú kanst keypa fimm vørur fyri ein prís men tey selja ein og ein av vøru soleis at tú ikki keypir meira enn tú er tørv á slogfull føroyar tey hava skipað fyri einum tiltaki sum eitur diskusuppa tey skipa fyri t í klaksvík te at kipa fyri te í havn har handlar lata millum annað grønmeti ið annars ferð til skeyti og so kunnu fólk møtast og gera mat saman og taka matrestir heim við so eis at tey kunnu gera mat heima visse ikki hava pening til at keypa sjálvur hjá kommunum í føroyum hava snúð seg um matoysl og persónar og felagsskapur bera matog til familjur ið hava tørv á hjálp hatta vísir á at tað er ein hugburðsbroyting millum fólk fyritøkur og felagsskapir o tað vísir eisini á eina felagskenslu millum fólk at vilja hjálpa sínum medmenniskjum ogtað er gott men tað eisini tørvur á at tað verður samskipað meira og samskipað betri tað kann hjálpa bæði vælgerandi felagsskapum og øðrum at fáa fatur á mati ið er ið eru ov góður til at koyra burtur og fáa hana rætta stað til familjur ið g eri treingjandi við einum matvørubanka kann mann tí bæði minka og matspill og fáa mat út til familjur ið hava trupult við at fáa mat á borðið og tað haldi eg er eitt átak sum vit eiga at eggja upp undir men eghaldi eg eisini tað er onnur átøk og vit skulu eggja til og skumpa undir vit hava sæð tey seinastu árini eisini at fleiri fleiri fleiri kommunur gera royndarskipanir við skiljuspannum ella bokaskispaninum har ið mann kann lata matleivdur til kompost heldur enn a koyra tær til í húsahaldsburturkasti soleis at tær í staðin fyri verða kompeseraðar heldur enn brendar tað er gott fyri umhvørvi og tað er esini ein bati at maturin ikki tann maturin íð ferð til spillir sum ikki verður epin at hann verður kompenseraður heldur enn brendur og hetta er eisini vónandi nakað sumfer at taka seg upp meira og við kunnu kanska eisini skipa brennistøðina ella kommuna kunnu skipar brennistøðinar soleis at at tar eru betur fyri at taka ímóti matleivsruski innflyta eisini hópin á mati hvørja viku men vissu vit hava størri fokus á lokalari framleiðslu millum annað av grønmeti og eisini gera størri gagn av fiski og seyði og øðrum so kunnu vit sleppa undan at innflyta eins nógvan mat úr øðrum londum og eisini har minka um útlát við at ikki flyta vøru ja úr australia ella úr brasilia men hann er faktiskt her í nærumhvørvinum so tað tað haldi eg eisini er nakað sum vit eiga at leggja dent á men eg haldi at tankin við ein matvørubanka er góður tað hevur verið hevur riggað øgiliga væl við føtu vara bankainn í danmark og tá hevur tað hevur tú bæði tað umhvørvisliga spekperspektivið men tú hevur eisini tað sosiala perspektivið við at vit saman kunnu hjálpa teimum ið ikki fáa mat á borðið ella ikki megna at fáa mat á

og har við minkað um tað matspillið ið vit onnur sum kanska livað suezodues og handlar sum keypa for nógv inn at tann matkein kemur at gagna teimum sum ikki megna bera kostnaðin sjálvir hetta uppskotið tað fer í í vinnunevndina og har hevur tjóðveldi forkvinnuna í nevndini og vit fara sjálvandi at geva tí eina góða viðgerð og hava tær innkallingarnar sum eru neyðugar soeis at vit fáa lýst málið men vit eru í øllum førum positiv um hetta uppskotið takk fyri frú forkvinna

spillir ein etiskur spurningur takk fyri ja takk siristevenberg ger so væl takk fyri harra formaður ja eg haldi hatta er púra rætt sum hevur postottur sigur at tarvið matoysli ella matspilla hjá mæn rópa tað tað er sjálvandi kann tað vera ein umghvørvistrupulleiki men tað er so sanniliga eisini ein etiskur spurningur tá kur vita at hvussu nógv tað eisini kostar at framleiða og hvussu nógv í veruleikanum ikki hava nokk av mati spurningurin er hvat man kann gera altso kommunurnar gera eisini rættiliga nógv og spurningurin er eisini um mann átti at sett kanska krøv til at tað almenna kanska brúkti meira vørur sum vórðu e veiske ank kan siga lokalt framleidd ella nærframleiddar soleiðis at mann slapp undan fór nongari frakt og øllan tíð tað kundi tað kundi verið eitt sum mann tók upp ø eg veit ikki um um um tað eru nøkur onnur hugskot til manneisiniskuldi hvat mann kann gera sjálvandi er hettar sera gott at mann kann deila tað út sum loypur av men spurningurin hjá okum má eisini vera at mann ikki brúkar meira enn neyðugt at mann ikki bara er skipanin fyri at at deila tað sum er í yvirskot men at mann kanska eisini brúkar minni takk fyrija takk hervur polstóttir ger sovæl at tað er eingin ivi um ati at tað er
líkiligt av mati til í heiminum til at øll
kunnu blíva mett men tá vit ikki deila matin javnt tá ið summi leggja seg á eina yvirflóð av matin meðan onnur ikki sleppa frá matinum so merkir tað jú at at mann fær eina ovurnýtslu hjá summum eitt stórt matritstøði tí at tað er bara so so nógv sum vit sum einkultir persónar kunnu eta men eg haldi avgjørt eisini at at vit eiga at endurskoða matpolitikkin hjá føroyum altso hvat fyri mat bjóða vit á almennum á stovnum ella í sjúkrahúsinum ella her í løgtinginum at vit áttu at lagt okkum meira eftir at havt lokalari framleiðslu og keypt føroyskar vørur soleið eisini sleppa undan at flyta mat tvørtur um landamørk og harviði eisini minkað útlátið vit hava tí avgjørt at eiga at enska takk fyri ja takk bjørt samuelsenger so væl ja takk fyri
tað er einki

er ræðiliga nógv ymiskti ymiskir partur av tí sum vit framleiða í føroyum ella sum vit slagta í føroyum sum ferð til spillist tí at vit ikki kanska heldur ikki duga at gagnnýta tað kanska serliga eisini yngra ættarliðið sum ikki akkurát veit hvussu mann gagnnýtir allan matin av tí sum er slakt tað takkfyrija takk næstur at røða er billjustinussen ger so væltakk fyri frú forkvinna tað er til viðgerðar eitt ja eitt áhugavert uppskot frá ingilín didriksen strøm har har hon skjýtur upp at løgtingið heitir á landsstýrið um at leggja fyri løgtingið uppskot um at seta á stovn ein matvørubanka og at seta ein samskipara at taka sær av verkætlan
og eg haldi
fukoyrigsstøði at hetta her er eittskilagott uppskot tað er gomul føroysk mentan og siðvenja at mann ska ikki lata matfara til spillis mann skal eta upp og at mann skal hava virðing fyri matinum og tað er uttan iva hvussu so er á bygd eg veit ikki hvussu tað er nærri mann kemur høvuðsstaðnum ikki so óvanligt at fólk hava tað siðvenju at tey samla mat saman sum hevur verið til yvir gjøgnum vikuna og kanska eta tað ein dag um vikuna vikan í fórhaldi g summi kalla tað tað tað var gamalt men tað verður kanska ikki so nógv brúkt í dag sum tað var fyrr og ymiskar slíkar siðvenjur er eru í hevd í føroyum júst av tí attað ættarliðið sum er eldri enn eg hava jú upplivað tíðir hvar ið tað var for lítið av mati og tí hava tey havt sera trupult og ilt við at síggja tað at
at matur yvirhøvur verður koyrdur burtur
tí at tey minnast ta tíðina tá ið tað var for lítið til at mati vit sum eru uppvaksin frá trýssunum og frameftir hava kanska ongantíð upplivað slíkar tíðir hvar ið tað hevur verið slíkt slík neyð og slíkt trot og hava kanska eitt sindur verri við at fyrihalda okkum til tað at tað manglar tað kann mangla matur og tí er tá mentanin kanska ikki so sterk hjá okkum og teimum sum koma aftan á okkum men hetta uppskotið haldi eg altso hagtølini sum verða løgd við eru ræðandi eg haldi tað er ræðandi at hagtølini siga at í europa er talan um hundir og áttaoghálvfjerðs kilo av mati per persón um áriðið

tara til fimm hundrað gramm um dagin per persón sirka við síðu roknaðar út tað er øgiligt tað er ein máltíð um dagin í veruleikanum per persón sum fer burtur og tað haldi eg eigur at vekja okkum til umhugsan og til at ja at kobla á hesa hugsanina sum liggur aftan fyri eitt uppskoti og tað er jú væl grundgevið fyri hvussu mann ger aðrastaðni og at mann hevur slíka fyriskipan aðrastaðni hvar mann savnar saman um at fyriskipa tað so at matur ikki fer burtur men at hann kemur eisini til tey sum kanska ikki hava í yvirflóð vit hava eisini tá mann hevur uttanlands og ferðast og hevur til dømis etið á onkrum matstovum so hevur mann sæð tað at onkrum matstovum tá ið í klokkan blívur tíggju mann hevur mann er um at rigga av og fer til hús og saman tað so koma onnur fólk inn á matstovuna við við bakkum og posum og so víðari so fara tey runt og fylla sær upp í sínar bakkar og posar og

sum sum kanska ikki hava so góð ráð at sita á matstovu og eta sum tá hava møguleika fyri at taka av tí sum lípur av tað er millum annað ein fyriskipan eg veit ikki hvussu nógv tað verður gjørt í føroyum men tað er avgjørt eisini í máti sum mann kann gera tað og so tað sum verður víst á her í uppskotinum at mann kann gera tað undir skipaðum forholdum hvør mann setir samskiparar sum kunnu taka sær av at fáa matin til høldar vit hava felagsskapir og einstaklingar sum hava gjørt
ein part av hesum arbeiðinum í nógv ár æt fingið fatur í avloktsmati serliga frá matvørahandlum og býtta út til treingjandi kringum
í landinum og hetta er væl eisini ein tanki sum ber á á tað sama borðið hin vegin so kunnu vit siga tað at tað verður ringt at sleppa heilt undan matvørueiðslu tí at tá ið vit gera til dømis gera ein døgurða so vil av gjarna hava at tað skal vera nokk til øll og tað er sjáldan so at mann rakar beint á er taðn nokk til øll so lípið sum oftast eitt sindur av og tað er væl sama hugsan tá ið bakarin bakar breyð ella rundstykkir so bakar hann so mikið at hann hopar at hava nokk til allar kundarnar og kanska hevur hann nokk so merkista tað at tað a leypa eisini nøkur rundstykkir av og og nøkur rugbreyð leypa av tað er einki so irriterandi sum at fara og keypa sær rundstykkir og so er einki grundstykki eftir í handlunum og tí hopar mann tað at at tað er tað er nokk til á hillunum vit sum brúkarar ynskja tað at tað skal vera nokk til at mat

so tað er sjálvandi ein javnvág sum er í øllum slíkum og tað er tað er natúrligt at tað lípur eitt sindur av bæði hjá bakaranum og hjá heima við hús tí at mann vil hava tað skal vera nokk og ikki for lítið tað er so ein avleiðing av okkara ja vælferðarhugsanum kunnu vit kanska kalla tað men so haldi eg eisini at fólk eru røsk til at til at koyra tað út í ja kanska

og út til dunnurnar og hvat tað skal vera tað sum lípur av so eg veit iki um tað er mat oysl og matvørur spill at mann letur tað út til til til djórini tað veit eg ikki men tað er so eisini ein partur av av ringrásini um vit so kunnu kalla og mann leggur merki til ta hesi seinastu árini síðani øll flakavirkini blivið løgt undir serliga strangar treytir við ikki at lata nakað renna út á sjógvin og síðani allar skipanir frá húsarhaldsruski og annað bliva afturlatnar og sðíðari so hava tað eisini lagt merki til at til dømis fuglurin likkan og onnur tey eru blivið nógv meiri ágangandi nógv svangari tí at minni føði er at fáa fatur í frá tí sum tey fyrr hava kanska fingið lætt fatur í altso balansan í náttúruni er eisini tað at okkurt lípur av til til náttúruna hetta er so bara nakrar hugleiðingar um hetta her at

hara ferð verðu brent og fer fer burtur men eisini at nakað av tí yvirskoti sum er tað tað fer kanska til onkra sum hevur brúk fyri tí men samanumtikið haldi eg tað at tankin um ein føroyskan matvørubanka er positivur og tað er saktans nakað sum vit í miðflokkinum kundu tikið undir við um so er at tey sum arbeiða við hesum uppskotnum í vinnunevndini blíva samd um tað tí attað er sum uppskotsetarin sigur tað er ókløkt og tað er óføroyskt at tveita góðan mat burtur og vit brúka eisini orku til at framleiða mat og raka mann rættari á so kann mann bæði spara í í orku og mann kann eisini fáa meir burturúr við ikki at blaka matin burtur so samanumtikið haldi at alt talar fyri at at hetta er eitt gott uppskot og eitt
gott hugskot takk fyri frú og forkvinna ja

til fulnar væl vitandi um at tað var eingin garanti fyri at mann fekk meira dagin eftir tær forseturnar eru sjálvandi grundleggjandi broyttar
hrdag í dag kanst tú fara oman í ein matvøruhandil og taka tær úr boksina ella úr frystaranum ella kølidykskinum ella hvar tað skal vera alt sum tær tørvar á staðnum og tað er lítið sannlíkindi fyri at tú fer dagin eftur atur einki er eftir framleiðslan er innorðnað soleiðis at tað skal heldur vera for nógv enn for lítið tí at biljustinsen hann nevnda eisini at tað er einki so irriterandi sum at koma til ein handil og finna út av at vøran ikki er har tað gerat mann fær hug til ikki at fara har næstu ferð mann fer eftir umrøddu vøruna og eg minnist væl sjálvur av eg arbeitt við matføruhandlnum og eg minnist væl at eg sjálvur havi borið posa aftaná posa av sandvikkjum og bakstri og øðrum produktum og koyrta beint í ein pressara og tað er ordiliga keðiligt vit vórðu enntá fráródt at taka við heim altso tað skuldi heldur farið í binguna enn at mann fór avstaðv hett teg sjálvur tað er enn eitt sindur óheldigur mentalitetir og tað elvi til at tað er inornt matvøruspill bæði generelt allastaðni men eisini í føroyum er tað blívið meira vanligt øh mann kann siga tað at mann framleiðir so nógv um mann vil sikkra sær at forbrúkarin hann fær nøkta sín tørv tá hann kemur til handils tað er sjálvandi ein ávísur logikkur í tí men tað virkar ikkitil at vera nakrarinfrastrukturur til at syrgja fyri at maturin sum ikki verður seldur verður gagnýttur allíkavæl og hetta uppskotið er so eitt ein roynd upp á at fáa at samskipað okkurt á tí økinum og tað haldi eg er ein ordiliga góður tanki sjálvandi skal mann skilja eitt sindur ímillum ø har eru sjávandi vørur sum mugu burturbeinast tí at hær potensielt kunnu vera heilsuskaðiligar ella ella ella okkurt annað aftaná eitt ávíst dátu altso seinastu nýtsludagur til dømis har sigur heilsufrøðiliga starvsstovuni at tað skalt tú burturbeina tí tað tað er potensielt skaðiligt pá grund av bakterium og annað og so hevur tú tað sum sum mann kallar minst hálbar til ella ella ein ella haldføri statui har sum tú kanska tú kann gott viss maturinluktar í ordan og smakkar ordilig so kanst gott eta tað uttan tað fær avleiðingar eg veit ikki hvørjar reglur eru á tí økinum heilt spesifikt altso um mann skal burtur beinanda eg giti at hetta her sum hevur seinasta nýtsludag tað skal nokk burturbeinast og ikki latast víðari meðan meðan hitt er nokk í ordan at geva víðari eg haldi eisini tað er vanlig praksis øhtað er sjálvandi nakað sum mann kundi samskipa nógv betur og hetta her uppskotið leggur upp til at mann fær eina samskipa innsassin í dag hevur mann kanska í nógv størri mun nøkur privat initiativur har mann gevur tað til vælgerandi endamál og sosialar bólkar og so framvegis h men vit hava heldur ikki eina serliga góða heildarmynd av hvussu tað er statt í føroyum altso mann hevur sæð nakrar keðiligar søgur har sum mann hevur sæð øgiliga nógv burturkast eg farið í í einari bingju og mann sær at at g er nógv matvøruspill men tað eru kanska ikki serliga gott yvirblikk yvir hvussu tað stendur til tí burdi tað kanska frá landsis síðu verið ein kordineraður innsatsur soleiðis at mann veit um mann er um tað gongur væl í prosessuni ella illa altso visu vit seta heta her í verk til dømis um finn út av at tað loftað bara fimm prosent av trupulleikanum so er tað jú eitt problem so mann má onkursvegna fáa kortslagt hvør støðan er og so og so vissu vit samtykkja sovorðtað er uppskot ella fáa okkurt líknandi nitiativ frá almennari síðu so má mann kunna síggja um tað er um nakað framstig verður gjørt øh tí haldi eisini at mann kanska skuldi farið og tosa við teir heilt stóru matvøruhandlarnir og ogg vita um mann ikki kundi gjørt ein kordineraðan innsatt soleiðis at alt verður gagnnýtt so væl sum til ber øh tað er sjálvandi eg haldi sjálvur ati tað eru nokk so nógv sum onkursvegna stendur
t sindur ósvarað við hesum her tí at sjálvt um tað er ein góður tanki so veit eg ikki í
tøsliga hvørjar reglur eru á økslum tá tað kemur til føðslu til menniskir tá eru øgiliga nógvar reglugerðir galdandi og tað er ikki bara í føroyum altso føroyar hevur ræðiliga nógvar lóggávum rundan um hettar her og harafturat hava vit eisini evudirektivir sum vit fyrihalda okkum til tá tað kemur til til matvørur ella ella tað sum er til mannaføði tá eru tað nøkur ting sum skulu vera upp á pláss og har sum eg nevndi í áðni har er tað eitt sindur ymiskt nær mann heldur at tað ikki longur er til matnaðar hálsur framvegis so er tað tað eisini hvat fyri at áhuga hava hava tey sum selja hesar vøruna hvat áhuga hava tey í at geva hetta her víðari tey vilja jú sjálvandi helst sleppa at selja sum nógv sum til ber og viss mann gevur tað víðari javn so verður tað ikki skerpt meira tað verður kanska skerpt minni so eg veit ikki sjálvliga hvør

um ettar her altso eg gangi út frá hnum frá moralskum sjónarmiði følir seg forpliktaðani til at kunna geva matin víðari til tey sum hava tørv á tí sum leiðir meg til ein annan spurning tað r tað at eg veit ikki hvussu stórur tørvurin er í føroyum á á mat og og um fólk ikki klárað megna at keypa mat sjálvi hetta er næstan tað ljóðar eitt sindur sum r hungursum hevði fyri nakrar ávísar bólkar eg veit ikki um tað er so illa statt men men tað kann vera at tað stendur verri til ann mann heldur h summar sum ári um so haldi eg slettiki at hetta er eg haldi hetta er eitt gott uppskot hetta er eitt uppskot sum adresserað nakað sum vit vita gongur gongur fram og vit vita er at fyribrigdi men men hava kanska ikki ta heilt stóru tillatingina til at gera nakað við tað og vissi mann við hesum kundi fingið um ikki annað orðaskifti at gleða á hvat vit gera við matvørur spilli so so hevði tað verið kærkomið tað eru innsatsir har sum mann roynir at syrgja fyri at tað er minni matvøru spill til dømis eru ávísar handlar sum
størri mun selja leysvekt í dag og tað er
eisini handlar sum ikki geva vey sær mongdar tilboðini tal siga tú keypir ikki meira enn tú tørv á júst tá í staðin fyri at sita inni við esom nógvum so kann tað vera nógv fer burtur so har eru nakrir innsassir sum verða gjørdir í vinnuni sum vit skulu sjálvandi bjóða vælkomi men men ein bakki í í pressarum tað eru ein bakki for nógv alluk góð so eg havi ikki so nógv at leggja afturat eg eg síggi fram til at viðgerða tað eru vinvinnevndini og fáa eitt sindur meira at vita um hettari er øki tí hetta er nakað sum vit viðgera í lutfasliga lítlan mun haldi eg og tað eri ikki ein stórur partur av tí almenna orðaskiftinum takk fyri frá forsvavauan ja takk so er tað ein viðmerking yngiløn diedreksens stroym ger so væl nú er tað soleiðis atdótti
er fyrrverandi tingkvinna legði eitt uppskot
fram í tvey túsund og seytjan um matoysl og tá vóru nøkur hoyringsvar millum annað frøðiligu starvsstovuni og ssum eg dugdi at síggja vóru ikki nakrar lógaravmarkingar sum gjørdu tað trupult at fáa hendan matin víðari út til fólk tá ið tað er sagt so er ta ikki meiningin at heilsiskaðiligur matur pp á nakran máta skal verða umboðar í hesum matvørubankanum at tað er góður matur sum handlarnir ikki fáa selt tí at tað eru ávíst krøv sum handlarnir seta til sítt egna sett opp sum fer víðari í í ketuni og eg kundi eisini líka hugsað mær at sagt at tað eru ikki hungursney í føroyum nei men vit vita at krøvini til fólk og til familjur eru øgiliga høg og tey sum eru so heldur at hava kanska ein leiðurbústað har er leiðan rættiliga høg og tað eru nógv fólk vit vita at tað eru nógv fólk í dag sum høvdu havt ein ágóða av at syngja hendaja takk bjarni kárason petersen takk fyri frú forkvina ja nei tað
teg nokk ikki so alvorligt men men alt anná líka so eru
gerandisvørður og matvørður tað er faktiskt ein rættiliga høgur útreiðslupostur fyri tey flestu húskini hasum matur er dýrur í føroyum so við sum mann kann viðst tey sum fíggjarliga eru eitt sindur illa sperdd kunnu betala eitt sindur minni fyri hesar vørurnar so er altan líka okkurt vunnið og tað er ymiskar orsøkir til hví mann koyrir ymiskar matvørður í ruski ein dós sum er bólnað er tað tí at matin er spiltur og at bakteriur er í sum danna luft og tað er ikki mannaføðið ímeðan ein mjólkapakki sum er tveir dagar yvir dátu er sikkurt fín nokk men tað eru sjálvandi nakrar ásetingar har munntíð við katalogu ikki tí má mann eisini syrgja fyri at vit sum hevur ein samskipara sum
skal re-distribuera hendan er matin til tey sum hava
tørv ar tí at tað er matur sum er í ordan altso mann má onkursvegna hava fólk inni yvir hesum her sum kunnu blástemplaði hesin maturin fer víðari sum mannaføði tí at tað eru í ávísum førum har tey eisini bara skuldi farið í russi takk fyri frú forkvina ja takk næstur at røða er helgi abramsen lansstýrismaður ger sovæl ja frú forkvinna tað besta ella eitt tað besta barametri búskaparparametri sum er til tað eru goymslurnar á brennistøðuni visið vit skulu vita hvussu stendur til búskaparliga í landinum so kunnu fara inn í eina brennistu og hyggja hvussu nógv burturkast liggur har stendur tað væl til búskaparliga og vælferðin hevur tað gott so nógv burturkast stendur illa til so e minni burturkast so vit kunnu siga at hetta her við alt sum hevur burturkast at gera tað er ein matvørur ella vælferðar trupulleiki eisini tá tað kemur til matspill tað er ein vælferðartrupulleiki vit hava at takast siga
og tann stóra avbjóðingin er sjálvandi hvussu kunnu vit fáa
burturkastir og matoysl at minka hóast tað stendur væl til við vælferðini í føroyum hesin tankin í hesum uppskotinum um at minka um matspill tað er ein góður tanki og tí at tað er eingin ivi um at tað fer nógv for nógv til spillis og tað halda vit øll eru samd um og og eisini tað er moralsku í tí at vit vita at vit liva innu heimi har stórur partur av fólkinum hungraðr so so kunnu vit ikki bara loyva okkum at lata so stórar nøgdir av mati fara til spillis í samgonguskjalinum stendur at vit skulu minka um matoyðsl so tað er nakað sum vit eisini skulu arbeiða við í samgonguni ella í landsstýrinum ynsgilín strømm hon nevnir hetta her at í uppskotinum at tað eru óklágt og óføroyskt og har kann eg bara vera samdur tað er tað er ikki nakað hetta er ein ein mentalitetur vit absolutt ikki eiga aftur draga til okkum at her at at vit koyrast nógvan mat burtur nú nevndi ingilin strømm í síni røðu hetta her við bananir sum eru fingið brúnar plettur og eg má viðganga at eg eri ein av teimum sum dámar betri bananir brúnuplettum en hær sum bara eru gular so eg haldi ikki at alt blívur verri bara við tíðini tað er sumt sum eftir mínum tykki eisini blívur betri lat tað so fara nú nevndi frimun rasmussen nakað sum eg haldi og havi hugsað um oftani hettaher ati vit síggi oftani ati handlar bjóða tilbokarar og siga tak fimm fruktir fyri tjúgu krónur og so tekur man fimm og mann brúkari bara fýra og koyrdi fimtu vekk tí mann mann skuldi bara brúka fýra og tað er eisini ein ein hugburður sum sum kann líkasum fáa sjálvt um tankin er sjávandi góður við at geva tilboð so kann mann eisini hava hava ringar avleiðingar øhnú vísir tað seg at tá tað kemur til til avbjóðingar á hesum slagnum so er tað nakað sum vit øll hava lætt við at tosa um tí øll vita at hetta er ikki rætt men tað vísir seg allíkavæl t vera øgiliga tungt at fáa sett nakrar skipanir í verk sum lofta hesum her ø nú stendur í í uppskotinum ati ella viðmerking tul uppskotið at fiskur missir virðið tí han ikki rætt hægroydtur tað havi eg hoyrt í nógv ár rættiliga nógv ár men tað vísir seg at vera øgiliga tungt at koma tað stigið víðari at mann fær gjørt nakað við tað tað er tað er nakað sum øll halda jú sjálvandi skal skal fiskur hægroya soleiðisnar og at at at mest møgulig virði er sjálvndi kul túrarin ikki era so langir at fiskur missa virðið og alt hetta her alt íð ein sjálvfylgja men tað vísir seg at tá tað kemur til at gera nakað við tað so er tað ein øgiliga tung prosess man kann siga hví er so nógv matoysl ein orsøk er at vit hava rættiliga strangar reglur tá ið tað kemur til matvørur vit hava seinastu søludag seinasta nýtsludag alt skal merkjast væl og tað er ikki uttan orsøk tað er tí at mann vil fyribyrgja at mann selur mat sum er heiltsaskaðiligur tí setur mann harðar reglur men harðari reglur við seta økinum meira færi tumm søludatu og nýtsludatu og meira verður spillir

børur at meira fyri burtur tí at tað fer meira útum hendan tað aftí tað er tað tað skal nógv til fyri at liva upp tlaltas reglurnar og tað sum ikki livir upp til tað tað verður bara kalsera tað er ikki gott nokk so spurningur verður sjálvandi hvussu skal hetta alt skipast tankin er góður men hvussu fáa eitt skipa tað vit hava eftirlit við at maturin sum fæst í handlinum skal vera heilsugóður men hvør skal hava eftirlit við at tað sum verður latið sum sosialt ískoyti ella til onkran sum
mamnn hevur brúk fyri tí eisini
er heilt so gott skulu vit hava eitt samfelag hvar ið siga at vit seta øgiliga stórar treytir til tað sum er selt meðan einsamøll kann fáa tað sum nærkast endadátini har reglurnar ikki góðar ikki eftirlit við hvussu ætlar mann at gera tað til og góðar spurningar seta við at her sjálvum verður púra samdur við tankum um at her nú er hetta uppskot samtyktar hvar ið í løgtingi verður biðin um at heita lasturstýrið um at leggja fyri løgtingið uppskot um at seta stovn á ein matvørubanka og seta ein samskipari taka sær av verkætlanini nú veit eg ikki um samskipari rætta loysnin tað tað kann mann so alt hyggja eftir um um tað er um tað eru aðrar mátar onkur ikki spurnar tykkum við tað tað geri eg eisini eg veit ikki men men tað er nakað vit alt skulu hyggja eftir altso er hetta loysnin ella hava eitt onkur aðra loysn og sjálvandi kunnu vit eisini hyggja eftir hvussu mann ger í okkara grannalondum tí har hava tær nokk eisini okkara siðvenju á hesum økinum sjálvandi tá mann situr landsstýri
tí nú má mann raðfesta nøkur økir og og eg havi raðfestað okkurt annað øki
innan fyri hetta hetta økið sum sumeitt sindur fremri tað verðu arbeitt við eini burturgalskunngerð og spurningur um hetta ikki eisini verður eitt sindur ei partur av tí sama og eisini havi eg sett arbeiði í gongd samband við einnýtis íløt so men hett her skal so hetta stendir eisin samgonguskjalin og hetta skal sjávandi eisini gerast nakað við so samanumtikið so haldi eg at athetta er góður tanki at inka tmatoysl øh eg eri í løtuni ikki s heilt sikkur í hvussu tað skal gerast men men sjálvandi taki eg væl ímóti uppskotunum og eg vil arbeiða sjálvandi víðari við tí takk fyrija takk hev vóru nakrar viðmerkingar bjørt samuelsen ger sovæl h takk fyri at tánt spyrja landsstýrismannin nú endaði an við at siga hann tók væl ímóti uppskotunum og vildi arbeiða víðari við tí hvat kað láer tí altso mælir hann til at løgtingið kanska tekur undir við hesum her og hin spurningurin er hann vísti til t tað stendura í samgonguskjalinum at minka skal um matdoyðsl at mann skal arbeiða fyri tí kann helgi abramsen siga eitt sindur meira ítøkiligt enn burturkast kunngerðin hvat hvat hann arbeiðir við í mun til fyri at minka um matoysltakk fyrija takk helgi abramsen ger sovælharra formaður nei t yð tá eð nevna burturkastkunngerðina so so er tað eitt arbeiði sum eg havi sett í gongd úti á umhvørvisstovuni akkurát hvat ið tað kem a siga um hetta tað dugi g ikki at siga um í løtuni men tað tað eri men tað er eitt ein ein kunngerði við nógvum ymiskum evnum innanfyri burturkast so so eg dugi ikiat fara í smálutin við tí men tað er tað er eitt størri arbeiði sum er gongd við at ja í sambandi við burturkast í heila tikið altso hvussu hvussu skipa vit tað og hvussu fáa vit endurnýtt mest møguligt og so framvegis h so ver hetta her um eg taki og mæli til at samtykkja uppskotið altso tað sum eg sigi er tað at tað stendur í samgonguskjalinmhatað skal gerast so um um um løgtingið semar í ein áheitan um meg um at gera tað ella ikki tað er eg ætli mær at gera undir øllum umstøðum so tað tað lati eg yvir til løgtingiðá tak støðulit men eg taki undir við hesum tankanum eingin yvi um tað takk fyri ja takk ingilein didriksen strøm takk fyri frú forkvinna eg vil gjarna takka landsstýrismanninum fyri eina positiva móttøku avuppskotinum landstýrismaðurin kom eitt sindur inn á hetta her við at vit hava nógv matoysl partvíst tí at vit hava øgiliga harðar strangar reglur men tað er tíverri ikki bara tær strangu reglurnar sum gera a vit blaka øgiliga nógvan mat burtur til dømis et er við hesum brúnu plettunum sum helgi abramsen dámar øgiliga væl á bananinum sigur hann tað tað er ikki nøkur lóg um at vit bananirnar ikki skulu hava brúnaplettur tað blaka handlarnir kanska burtur tí at tær halda ta sær ikki pent út tá ið tað kemur til hesa her almennu samskipanina so hugsi eg nemiliga at tað er eitt gott hugskot tí at har eru longu fólk sum vilja arbeiða við tí og sum leggja arbeiðið í tað hog kundi mann samskipa tað eitt sindur betri so rokni eg við at tann sama arbeiðsorkan frá hesum fólkunum kundu syrgt fyri at maturin kanska koma út til til enn fleiri borgarar takk fyri ja takk helgi abramsen ger sovæl ja frú forkvina øeg erifullgreiði
ger yvir at tað er ikki bara ein strangan reglu fyri matvørur sum sum er orsøk til at nógv er burtur men eg nevni tað sum
ein orsøk sum sum sjálvandi eisini er ein partur av tí men sjálvandi eru onnur ting eisini millum annað tað er at at hvussu sær vøran út og alt tað er men annars er alt tað at tankin við at samskipa eitt arbeiði við felagsskap og onnur so fáast við at tað er tað er hvat er ein tankin sum sum tiltalar meg eg haldi at tað er gott at vit fáa at vit hava sjálvboðið fólk sum sum gera eitt stórt arbeiði og sjálvandi er tað er tað ein møguleiki til at vit samanvitra gera okkara fyri at fáa tað samskipað eingin yvir tað takk fyri ja takk næsta røða er bjørt samuelsen ger so væl takk fyri tú frúfólkina eg haldi at hetta er eitt áhugavert uppskot sum javnaðarflokkurin er komin við um at stovna hendan

ba mat sum er í yvirskoti og og býta tað út til fólk sum hava tørv á tí tað er sjálvandi nógvur tættir í hesum eg hugsaði bara at hugleiða stutt um hetta við hvussu ja eg havi hug at brúka orðið absurd tað er kanska ikki tað besta føroyska orðið men hvussu absurd tað er at vit framleiða so nógvan mat og flyta matin hálva klótuna fyri so at ein triðingur av matinum kanska endar av brennistøðini hjá okkum og verður brend í einum ovni í føroyum har tað eisini er yvirbelasning tað eru óetiskt og hyggur mann eftir heimsmálunum hjá st teimum seytjan heimsmálnum hjá st so eru tað at minka umekstremfatækadømi tað r ú mál nummar eitt sum eisini haldi eg er nógv tað týdningarmesta málið og eg haldi nokk so løgið at hugsa um hvussu framkomu vit eru í hesum heiminum og kortini so er tað í dag á leið átta hundrað milliónir tæyr hækkað nakað undir í hesum koronaárunum átta hundrað milliónir fólk sum liva í tíman kalla fyri ekstrem
teimum fátækardømi og tað merkist somá livi fyri

og ymisk av slakti sum í dag ikki kemur til høldar og brennistøðirnar tær eru onkran dagin motæri jú steingja í einu dag ella tveir fyri vanligum burturkasti tí tær skulu brenna allir sevemburnar sum verða brendar tað er eisini tilfeingi og tað er eisini matur heimsmál nummar tvey er eisini matur til øll og vit más tú hugsar eisini um tað heimsmann sum snúgva seg um urðardúgva burðardyggar býir og bygdir og um umábyrgdarfultábyrgdarfulla nýtslu av øllum tilfeingi so er hetta mál sum altso allir heimurin ella øll stulimalondini í st hava sett sær at mann skal røkka at koma langt innan tjúgu tretivu og orsøngilig nevnist tingini tað er tí at hetta høgan løgting samtyktir fyri nøkrum árum síðani at føroyar eisini skulu gera ein virknan plan fyri fyriat røkka heimsmálunum og eg haldi at akkurát hetta við burðardyggarnýtsliga mati er sum nevnt nertir tað við fleiri av av heimsmálunum
og so kan mann siga at tað gera eg kanska ikki so stóran mun hvat vit koyra burtur og brenna í føroyum ítí
stóra heimsperspektivunum tað ger sjálvandi øgiliga stóran mun fyri tey fólkini sum kunnu fáa betri atgongd til matin í føroyum altso fólk sum ikki hava so gott gott ráð so harvið er tað bæði kann mann siga eitt eitteitt snagurt perspektiv sum mann kann hyggja eftir men mann kann eisini hyggja etir tí størra høpinum og tí haldi eg hetta er eitt eitt eitt gott uppskot visu vit hyggja eftir merkingini sum er á føroyskum vørum í dag so er tað jú hetta her við seinastu nýtsludagur og tað gangi eg út frá at tá er liggur í hesum uppskotinum at at matvørur feska matvørur sum færa um seinasta nýtslunag at tær ikki koma í henda matbankan tí tað er ofta matur sum sum er ella sum spillist øgiliga skjóttaftnam er komin um seinasta nýtsludag og serliga viskøliketan verður brotin tá hugsi eg sjálvandi um feskvørurnar sovorðið sum kúllingur og og kjøt av ymiskum slagi sum spillistrættiliga skjótt aftaná tað heldur sær bara eitt ávíst eina ávísa eitt ávíst dagatal meðan tað sum eitur minst ella heldur sær í minsta lagi til tað er jú vørur sum a okkum gera púra skeivt tá vit blaka tað burtur tí tatð eg fari e um datoin og tá hugsi eg homn alt sovort um jøl og rís og allar turrvørur te og kaffi og allar tær nógvu nógvu nógvu vørurnar við keypa sum eru turrvørur tað havi eg í øllum førum lært míni børn at tað at eg fari út um tann dagin sum eitur best fyri ella heldur sær í minsta lagi til tað sigur øgiliga lítið um at um maturin er livin vánaligur ella ikki sum regla kanna halda sær mánaðar í summu førum ár aftan á tann dátíðin so frú forkvinna eg haldi at heta eitt gott uppskot og vit fara í vinnunevndini at taka okkum ógvuliga væl av tí og og geva tey eina góða viðgerð takk fyri
næstur at røða er magnus rasmussen ger so væl
ja takk fyri frú forkvina eg eitt rættiliga áhugavert mál og eg havi líkta á tey sum hava havt orðið að legg okkum fram uppskot til samtyktar um at seta á stovn matvøru í banka tá i mann lesur í uppskotinum taðn fyrsta mann lesur tað er tað at um ein ein ein triðjapartur av framleiddu matvørunum fer til spillis also í heiminum ein triðjapart hetta er jú heilt eg haldi hetta er jú heilt syndharligt tað haldi eg vit øll kunnu vera samd um so kann mann spyrja um um um tað er líka nógv í føroyum ella ikki men sum uppskotsstillarin sagt vit hava eingi hagtøl vit kunnu bara kanska gera okkara meting hvat er tað sum ger at hvat er tað sum ger at so nógv fer til spillis eg hugsi e ikki ein vælferðarsjúka

heilt heilt út av lagi at ein triðja partur av allari matvørur sumu framleiddur fer til spillis tí vita gott at tað eru ikki so fá fólk í heiminum sum sum ikki eiga mat munnin so tá eð ein triðingur fer til spillis av øllum sum erur framleitt og vit vita tað atð er nógv sum ikki fáa mat í munnin ella eru svang so so er hetta eitt eitt óalmindiliga syndarligt bílat visti mann í føroyum fer hálvtrýss ár aftur aftur í tíðina tá ið tá eg var smádrongur visti mann kann hugsa eit lítað sindur um tað hvussu mannvar uppafdur eg rokni við at eg havi fingið eitt ganska vanligt og pstræðilsi sum hann fekk í føroyum tá so skuldi mei hava virðing fyri matinum og mann skuldi ikki loyva tallerkin um mann skuldi eta upp og sovíðari og leyp so eitt sindur av á døgurða so bleiv tað hita upp aftur á náttúra og var eitt kjøðbein á á á borðinum sum skuldi
tat piðast
og onkuntíð minnist eg kanska tað at at hundurin fekk okkurt og mamma helt kanska at tað burdi verið piað betri tá plagdi abbi at siga at hundurin mátti eisini áokkurt gott og vissi etta leyp av so var ikki óvanligt at kanska onkur í grannalagnum fekk burturav vissu mann nú hevði fingið í meira lagi av onkrum so var ikki óvanligt og so tá ið onkur í grannalagnum hevði kanska í meira lagi so so fingu vit eg vil pástanda at tað var lítið og einki matspill lítið og einki men hetta er altso hálvtrýss ár síðani vit eru ikki hálvtrýss ár aftur í tíðini vit eru í nútíðini og so kn eg

broytingin misi vit fara aftur til trýssini tá eg var smádrongur og til nú hálvtrýss ár seinni so mugu bara siga tað at vit hava ett annað samfelag vit hava ein annan familjustruktur og vit hava eina aðra arbeiðsmentan og vit renna øll eg veit ikki vør it renna eftir vit renna øll alla tíðina og vit hav eisini fingið frystiboks sum hann ikki hevði fyrr altso tavil sig atvit kunnu gott goyma mat tað er bara veruleikin tað kunnu vit einki gera við men ein veruleiki her tað er tað at tað er eitt øgiliga stórt matspill tað kundu eiko ikki renna frá so ver bara spurningur hvør hevur ábyrgdina hvør hevur ábyrgdina avsmavtspillinum og so kunnu vit siga tað eru tey sum framleiða matin ella tað eru handlarnir og sovíðari men men eg haldi tað er eð og tú altso tað eru vit fyrst og fremst sjálvi sum kunnu vera

ónkust ese so hugsi eg altso hvussu nógv mann fara til spillis av hasun her eg var einaferð á ein en krússkipi altso eg g havi aldrin vitað sovorðt altso eg eg hugsaði bara hvussu nógv fer til spillis av hasun her kvøldið var liðugt og og um borðið tað var ikki meir sett á tað næstan kvøldi eftir var eitt spildurnýttborð eg rokni ikki við taðv tað sama og eitt øgiligt matspill hugsi eg fyri at koma til onkrar positivar søgur so so so veit eg tað til dømis at vist tú taka okkurt bakarí í føroyum sum særa nú nú nú loypir eg meira lagi av ja men so so verðu tað koyrt kanska til nesvíkar ella mann hevur eina kontakt til onkran í carepta sum sum kann g gera brúk av hesum her og nú eru vit inni á nakað við eldsálum at tað er onkur sum sær at her fær okkurt til spillis men tað er ikki kanska so øgiliga organisera tí trúgvi eg at vit eiga sjálvir fyrst og fremst at verða fyrimyndir og tað verður altíð sagt at vit skulu upplýsa og upplýsa og tað eiga vit jú altíð at gera hetta uppskotið leggur upp til at vit skulu hava eini ein samskipara og eg veit ikki akkurát um tað er tað rætta men eg haldiat htta ett spennandi uppskot sum kemur í vinnunevndini yvirst onga løtu í at at sambandsflokkurin eisini kemur at geva t eina góða og positiva viðgerð um tað er akkurát tað rætta tað tað veit eg ikki akkurát men at seta fokurs á hetta tí eg haldi at tá ið tá vi tosa um matspill so skal tað vera akkurát sum í ferðsluni tað var ein nullhugsjón tað eigur einki at fara til spitlis tað skal vera okkara mál sum fór tíðin takk fyri takk fyri tann næsta røða verður siri stenbergger sovæltakk fyri frú forkvina og takk fyri eisini eitt gott uppskot og eitt gott og neyðugt kjak tá ið okur eru vitandi um tað at ein triðingur av allari matvøruframleiðslu fer í skrell so hava okur eisini ábyrgd at gera tað sum okur havr høvr kunnað fyri at minka um tað og eg veit eisini at í norðurlendskum høpi hevur tað faktiskt verið arbeitt við nettupp tað at minka um matoysl hevur verið eitt mál fyri se í norðurlendskori ski hvørfall í fyrr ári var eg hvussur onkur fundi um tað áðrenni áðrenn tað so at har hugdi mann til dømis nokk so nógv eftir hett hr við merking av vørum ø um mann skuldi brúka síðsta søludag ella besta árum og og tey tingini og tað var faktiskt nokk so trupulgt at fáa semjur um í tað tí at mann skal heldur ikkivera blindur fyri at tey sum framleiða nógvan matvøru hava eisini eina indressu í at nógv verður selt tað sum er so undarligt í ullnhesini her tað er tað at eini síðuni vitku

munnum á hini síðuni vita oku tað at okur hava mat sum fer í skrell og okur hava eisini vaksandi eg vetsk man kans siga trupulleikar jú tað haldi eg m gott mann kann siga at tað vísti eisini seinasta kanningin hjá fólkaheilsuráðnum við tað við eisini vaksandi yvirvekt so so tað stendur akkurát sum í í fleiri akkurát heta hr uppskotið sjálvandi er tað ein umhvørvistrupulleiki tað at mann framleiðir so nógv meira enn mann hevur brúk fyri at mann brúkar lendi mann brúka taing mann brúkar arbeiðskraft mann brúka frakt mann brúkar framleiðslu av innpakningi og mann brúka nismateriali og mann skal frakta og mann skal koyra fyr síðan kanska at
koyr skrell og aftur at brenna
og koyra og so víðari so tað er sjálvandi ein onn ringrás og sjálvandi skulu okur hava tað fokusið at allar vørur skula vera í einum ringbúskapi har tær verða gagnnýttar so ofta sum sum gjørligt og blíva við at vera til nyttu upp á einl annan máta tí at avfall ella skrell er eisini kann eisini vera ein resursa sum mann kann brúka til nakað okur hava vitað tað at ígjøgnum tey síðstu árini hevur erf sagt tað at vanlivís var tað soleiðis at mann sá aftaná høgtíðirnar serliga aftan á jól átnar páskir sum vóru øilga dungar at brenna tí at tá hevði fólk frí og kanska meira og og og brúkt tað meira men teir hava sagt hvørfall tað at mynstrið er broytt soleiðis at nú er tað um mann kansn siga jól alt árið nú er eingin dagur øðrvísi tí nú er tað tað sum mann kanska fekk fyrr at eta bara jólum kanst tú fáa hvørja vikent nú ella hvønn dag næstan tú tú vil so her hent okkurt okur eru kanska eisini ímillum fyrsta ættarlið yvirhøvur á glótuni sum hegur havt
óavmarkaða atgongd til mat sjálvandi hava ikki øll tað men ein stórur partur hevur tað og í føroyum eta eisini ein stórur partur ø eg haldi tað at mann man leggur upp til at tann matur sum er góður sjálvandi skal vera tað kann verða brúktur av øðrum er ein øgiliga góður tanki tað er eingin orsøk til at lata góðan mat fara burtur og okur eru heldur ikki von við tað hvussu tay allarflestu eru hvussu von við at at mann brúkar tann mat sum mann hevur soisæð sum lítis sum gjørligt fer í skrell og tí haldi eg at at eg hopi at okur fara eisin at taka undir ið hesum uppskotinum okur hava eisini brúk fyri eina hugtborðsbroyting og til dømis tað at gera kanska et sindur minni av mati altso að er ikki neyðugt at tað loypur av til trý fýra fólk hvønn einasta dag í hvørjum einasta húsi tað kann mannlæra nakað av og visti mann so ella tað brúka restirnar til dømis su mann hevr verið vanur við at hita upp aftur alt tað men generelt at gera minni ttað er tað eina og kunna gera ogu kunna leggja okum nógv meira eftir at framleiða meira og brúka tær vørurnar sum eru í økinum soleis at mann sleppur undan allar fraktini og øllum tí sum ein framleiðsla eisini hevur við sær og eg trúgvi eisini tað at tað eru nógv fólk sum eisini eru til reiðar til at betala eitt lít sindur meira fyri eina vøru sum er framleidd í nærøkinum heldur enn at betala kanska sama prís fyri eina størri mongd tar helt ton friskrell so ofta handlar tað ikki bara um pengar tí atævisti mann sigur at ein riðingur fyriskræll so fær eisini ein triðingur av innkeypspossanum av teimum pengunum tú her brúkt í skraell so at tað handlar eisini um hugboðsbroyting sum tað er nú so eru ta kommunurnar sum taka sær av rusknsavningini so tað etta her í hvørfalli nakað mann eisini má umrøða við tær men tað er nógvar kommunur sum farnar til at skilja er byrjar upp á tað mann tekur tað lívrunna frá eg eri í einari kommunu sum ger tað tað hevur ein stóran týdning tí tað ger øki um tilvitið man blíva meira mán hugsa betur um hvat mann koyrir í skræll og mann vil hava so lítið í tí posarnur sum evr høvur gjørligt h og so ætlarig at fortelja frá einum uppskot einum einari verkætlan úti á landssjúkrahúsinum har mann eisini arbeiðir velja minkað um matoysni men nú haldi eg tíðin er farin tíverri men tað verður gjørt nógv nógvastaðni og tað skul sjálvandi halda fast í at blíva við takk fyri akk fyri tí er ein viðmerking honnur frá hervørd polstóttir ger so væl takk fyri eg helta ver áhert sigur stember kom in á t her at elta kanska fyrsta æftarlitið sum hevur ótærnaða møguleika til at fáa mat á borðið sjálvandi ikki øll men men tey ættarliðini sum koma aftur á mær eru eisini tey fyrstu ættarliðini í heiminum sum koma hava verri fíggjarligar umstøður enn foreldrini hjá teimum so at vit hava havt eina gongd í samfelagnum sum gongur uppeftir meðan hon nú fer at ganga kanska sagnera ella ganga niður eftir fyri komandi ættarlið eg hugsi at at matspill eisini t stórt matspillur eisini orsakað av at vit hava eitt samfelag sum mæli er øgiliga skjótt runt vit hava næstan ikki tíð til at sita við borðið tí hugsa vit heldur ikkiplanleiki heldu ikki líka nógv hvat vit keypa inn og hvat viti borðreiða fyri familjuni tí at familjan siðslepkið rundan um borðið og tí er tað ikki ordliga strukturur í gerandisdegnum takk fyri siri stenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja máltíðin handlar um øgiliga nógv annað enn mat og tað er øgiliga viktigt fyri trivnaðirn ein familja at eta saman og øll tey tingini og okur hava ein stórur partur av teimum sum vaksa upp nú hava havt óavmarkaða atgongd kannman siga til mat men kanska verri umstøður í nógvum øðrum herta er kanska eisini fyrsta ættarlið sum næsta ikki kann liva av at tvey fólk arbeiða so so tað eru nakrar broytingar sum sum henda í í hesi tíðini sum okur mugu hvørfall tora eisini at kjakast um takk fyri akk fyri tann næsta fáa orðið verður eykum samuelsen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna øh ja vit eg haldi vit viðgera eitt øgiliga áhugavert uppskot um hetta her við at seta á stovn hjá ingilín didreksen strøm um við at seta á stovn ein matvøru í banka og at seta ein samskipara at taka sær av h særi verkætlanini ø vit eru hvussu er nøkur inni her roknaðeg við sum hava upplivað eina øgiliga stóra útvúkling innan fyri hetta her við mati og atgongd til mat og vælferð í heila tikið eg minnist og eg rokni fleiri onnur við mær hava eisini nevnt hetta her við at tá ið alt mátti fáast til høldar og at mann ett her við at upphita mat og mann ikki hevði mann hevði ikki ikki so nógvan mat og til í dag har vit simpultenn síggja at í okkara grannalondum har er tað kanska hundrað og áttaoghálvfjerðs kilo av mati per persón sum fer burtur so at at koma til ta stóru vælferðina sum vit nú eru komnin ein stórur partur av okkum tað er ein øgiliga ógvusligu útvúkvling sum er hend upp á stutta tíð og samstundis so vita vit tað at tað eisini

hja stóra orku í at arbeiða við at býta mat út til fólk sum hava brúk fyri tí til dømis og at seta fokus á matoyst men visti mann hugsar um tær sjálvbodnu felagsskapirnir so hava teir oftani øgiliga nógv mál tær vilja arbeiða við men avmarkaða orku tað er ikki neyðugt at at tað er ein almennur stovnur sum tekur sær av hesum her men tað hevði væl borið til at gjørt eitt kanska eitt gott samstarv við teir felagsskapirnir sum longu frammanundan arbeiða við hesum her uppskotinum sum líkist matvørubanka eg veit eg havi verið og vitjað onkran felagsskap tá ið eg var landsstýriskvinna í almannamálin sum nettupp tosaði sum hevði hefta her við mat eskjum og sum tosaði um at mann hevði ynskt ar matvóru bankað leingi sum mann ynskir kanska onkran sum eg tohaldari onkran sum tekur um endani so at hetta her kanska kemur enn ov longur út um landið tí at so vítt eg veit so er tað er tað ikki allastaðni í landinum r har har hendan her hjálpin ella røkkur tí at mann hevur ikki orkuna til tað og vit hava jú eisini sovorðið sum at vit stuðla ymiskum feløgunum við mann hevur stuðulsjáttanir á fíggjarlógini har mann stuðla feløgunum sum gera ymiskt sjálvborð í arbeiði tað hevði væl borið til at kanska fingið eitt samstarv við onkran av teimum felagsskapunum sum longu nú standa fyri hesum her at tey fingu eitt lítiðsindur meira av orku so at teir kanska kundu verið tann samskiparin sum stóð fyri hesum her og tað haldi eg hevði kundi verið eitt eitt gott dømi upp á samstarv millum sjálvbatnarfelagsskapur og tað almenna uttan at tað bleiv ein stovnur púra óneyðugt at tað bleiv ein stovnur men eg haldi vit øll høvdu høvdu havtgleði av at tað var onkur sum sum líkasum kundi lagt lað á og og fingið hetta her upp á staðið runt um í øllum landinum tí oltani er tað í einum stað og so leingi mann hevur orku til tað so kanska orka minkar ella tað kemur fokurs og okkurt annað so hevur mann ikki orku til tað sum p á tann mátan kundi mann saktans havt eitt produktivt samstarv millum tað almenna og tað privata og fingið tað upplýsandi partin eisini við tí at hðer nógv eg haldi

ka tað er stór áhugi millum nógv fólk at hetta her við at vit ikki mugu blaka burtur og so víðari og so at mann kundi fingið nakað burtur úr tí takk fyri frú forkvina ja takk fyri so verður tað annika olsen sum fær orðið ger sovælja eitt áhugavert kjak í dag sum hevur verið um uppskotið hjá ingilin strøm uppskot til samtyktar um at seta á stovn ein matvørubanka tað sum fekk meg til at taka orði tað var kanska fleiri av teimum hugleiðingunum sum hava verið her í dag at føroyingar hava jú ígjøgnum tíðirnar lagt nógv fyri at skanta at brúka alt til matn
na sum til ber

takk fyri kanska til vinstra beinja eisini ein viðmerking frá siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja er samdi andios gendi haldi at ta et fínt uppskot sum øll faktiskt kunnu gera nakað men men eeg veit iksum eg minnist tað skeivt men soleiðs sum eg minnist ta loyði tá við hamragarði so var tað meira tað at mann ikki skuldi gera døgurða í vekentunum meira men at mann tá skuldi havt gjørt tað nakrar dagar frammanundan tað at fáa uppafturhitara mat um kvøldið um kvøldi til nátturða sovorð tað haldi eg úll var glað fyri tað haldi akk fyri annikaolsen ger sovælja takk fyri ja nú veit eg ikki um tað var akkurát bara í í vikuskiftinum men tað var sjálvandi ein partur av tísm eg hugsi eisini at ein ein partur av á teirri diskussiónini var tað at mann royndi atihalda aftur í útreiðslunum og og royndi so at brúka sum frægast og eg helt sjálv atog haldi tað enn at tað dgaman lata leiðslurnar sjálvar at finna út av hvussu mann gagnnýtir tann matin sum er á stovninum upp á bestan máta og eg trúgvi ikki at nøkur leiðslan nakrarstaðs ír landinum fer at geva okkara eldri borgaran mat sum ikki er er heilsugóður ella sum ikki eru er innan fyri fyri datu so eg helt eg helt egentiliga at tað var tað var nokk so stuttligt allíkavæl at tað var kanska meira politiskt ein ein orrusta heldur enn at tey gomlu hildu at tað var at tað var keðiligt at fáa uppat sita takk fyri forkvinna takk fyri tann næsti a røða verður heðin zachariasen ger

ja eitti gott orðaskifti haldi hetta hevur verið í sambandi við hetta her við matspilli og sum tað eisini verður víst í í uppskotinum at mann mælir til at arbeiða við hesun her og seta ein samskipara til ati atiskipa hetta her arbeiði øh nú hevur framsøgumavrin hjá fólkaflokkinum eisini víst á at hetta her stendur nakað um hetta her í samgonguskjalinum hvar ið mann ætlar sær at arbeiða við matspilli og men faktiskt haldi eg rættiliga áhugavert og faktis eitt sindur undarnarsamt at tað skal vera so stórar nøgdir sum ikki blíva brúktar tí at fyri at kunna fyri at kunna fáa so skalt ú sjálvandi framleiða hetta her og ein stórur partur av hesum her eru jú ein handil altso tað verður jú handlað frá frá mann kann siga frá byrjan til enda og tí skuldi tað verið nokk so innlýsandi at tá ið tú sum handilsmaður ella handilskvinna roynir tú at keypa ikki meira inn enn at tú selur
er tað komið nógv fram altso hvussu mann hyggur eftir frá frá gamlari tíð so ella frá vit pirkja at fara so langt aftur í tíðina men fyri nakað nógvum árum síðani tretivu árum og fjøruti árum síðanum so víðari so var
tað mann kann siga at tá var tað nokk so vanligt at tú hevði tað sum mann kallaði fyri fyri gerandismat og sunnudagsmat í dag vil eg siga tað at vit eta sunnudagsmat hvønn dag øll og nú havi eg eisini verið í tí støðu at verið ein partur av innheintingarskipanini hjá til dømis irf ohar sá mann faktiskt ótrúliga nøgdir sum blivu koyrdar burtur serliga av føroyskum mat og tað sum vit síggja í dag eri kanska við at broyta s tann vegin men nokk so stórar nøgdir av altso nógv brúkar bara krovi í einum segði og restina at koyra tað vekk og og og og tað sámar nokk so nógv av og man undraðist rættiliga yvir at tað blivu so stórar nøgdir koyrdar burtur tí tað sum án var vanur við var at alt tað bleiv tikið upp og leiv tilvirka uppleiv etið so at tað er er er men eg haldi allíkavæl at tann trendurin vistú naskt at siga tað soleðir nær hann er í ferð við at broytast hvar fólk er farin at brúka meira aftur av av tí vøruni sum tey sjálvi skapa og og framleiða og at mann hyggur betri eftir men sum uppskotið eisini sigur tað er óhugnaliga nøgdir sum fara fyri fyri sjeyti samtíðis sog vit síggja at ein stórur ein ein ein partur av verðini doyr í hungri tí tey ikki fáa mat eitt annað sum kanska kann vera nokk so stuttligt at nevna sum eg trúgvi eisini er við til tað tað er tó at tnermarer tað blívur kanska meira brúkar tú tað og tað sum vit kenna til frá tað sum vit tey allarflestu av okkum tað er sjálvandi tað at tá ið tú beginti at fara til arbeiðis so fekst tú pengar sum vóru sum tú hevði millum millum fingrarnar og í dag er tað blivið soleiðisnar at tú hevur bara eitt visakort sum s bara leggur ímótir og upp á tann mátan í veruleikanum ikki finnur útav ella t tað er kanska lættari at keypa upp á tann mátan lættari at brúka og tá kanska tú keypir meira óneyðugt men tað er sog sjálvandi nakað sum er hoyrir tíðini til og men sjálvandi lætt er tað blívur nermari er tað at at brúka og meira verður brúkt so frú forkvinna at tað er eg haldi eisini at hetta her uppskotið er hetta eitt gott ugpskot so er bara spurningur um hvussu skipatú tað nú verður tað sagt at mann kal hava ein samskipara til hetta her men tað sum fekk meg at taka orðið í tí tað er fyri tað fyrsta at eg haldi hetta er er umráðandi eg haldi tað er komið øgiliga nógv gott fram í orðaskiftinum og at atfaktiskt undrist eg yvir at tað blívur so nógv flutt inn tá mann hugsar at alt tað sum tú flytur inn skalt tú keypa og so stórar nøgdir eru eftir sum tú ikki so selur tí tað vil siga at vist tú keypti minni inn og seðlur tað sama sum tú gjert í tað so hevði tú sjálvandi havt eina størri vinning men nú tíðin farin og men eg fari bara at leggja a tað afturat at hetta er eitt gott uppskot eg haldi a ta neyðugt uppskot og eg haldi absolutt at at hetta er er avgerandi at mann arbeiðir víðari við hesum sum onkur var inni á at mann kemur til nullluksjónina eisini í hesum her soleiðisnar at vit ikki keypa meira enn vit brúka takk fyritakk fyri tann næsti røða verður hennrigoldger sovælja takk frú forkvina ja eg veit ikki um at eg eri ett sindur beingi fyri eg rá sonari tíð hvar ið mann ikki oriliga passa ar inn í hetta hr hetta eina nýggja við nú var heðin sagariasen nokk so nógv inni á tí ikki brúkar á mentanini at tokur brúka øiliga nógv og tað skal verða nevnt alt og tað er nokk tað sum ger tað eitt sindur trupult at vinna á tí tat tað tað verður koyrd nógv vekk alt skal verða nevnt kk nei mann mann mannmann mann leggur so upp til at ladskaarðr nevnt okur síggja tey sum okur sum arbeiða inni í hesum húsunum her at rundanum her renna fólk øgiliga nógv um amitta mitta degi at fáa sær fatur í onkurim er tað fyri at sleppa inn á oksna hvar ið okkurt verður selt sum er nevnt tað skal eg bara at fyllast uppá og tað skal helst vera so nevnt at mann næstan ikki sleppur at tyggja teg men sleppur frá at hyggja teg tá er tað uppaftur betur er nakað annað visti mann visti mann sleppur frá at hyggja soleiðis er tað gliði við nú ja men hetta er hetta er an alvorligt altso að svisti mann fær aftur ttaer hoprest at snakka um míni míni uppvekstur ár hvar ok sóu eg gjanglaði gamanátar og sovorð nakað su man ja men tað var soleiðis nar at visti úoku ikki hevði nakrar løgara sunnu í dag so fór pápi mín vesturey og plafaði fýra nátirnar niður og so sótu tykur við teimum sunnudagin og ótu tað var ein sunnudagsdøgeri sum heðin sagrias nevndi at tað var fyrr var stórur munur á einum sunnudagsstøðura og ein vanligur døgura

útvarpið lýsir við ella tá ið heystið heystardagar her so lýsir erf vi at biðja fólk vælsignaða tøma vemburnar áðrenn túy koyrdi vekk altso er einki við at at brúka teg men tømi tær áðrenntey koyndi ú vekk at so fáa so hel tað ikki verið so tungt at fáast við og tað er ringt at brenna eisini ø

var onkuntíð følkmið sum bóndan á bíblini tá ið hann fór at byggja lanærút og so tá ið alt var komið upp at standa so smalli hann niður og so varð hann vekk frá tí heilag fekk einki onka nyttur burturúr hesum her er eg norma lakararnum sum mann ætlaði at líkasum at sigra seg við framyvir men men men men soleiðis hevur tingini verið og tað er ein onnur tíð okur liva í hvussu kur vend henn hr tað havi eg ringt vir at síggja altso tað

tað sum eri tað sum eitur streymur tað tað er øgiliga lítið forbrúk men men bara tað at vera vaksin uppi at mann noyðist at at sløkkja tað er ein i søgiliga stórur munur á í dag og og og og so venda aftur í tað men okara yngra fólk eru ikki vant við at alt skal brúkast

gott nókk við at betala rakarkrónur tað flestu men men tað skal verða nevnt alt hetta her við at tað skal verða nevnt eg veit ikki um um mann kemur burtúrti aftur eg ivist í um um um um tað vendist aftur um tað vendist aftur við við við tí at at tingini skulu vera so øgiliga nevnd tí at í at mann skal ikki brúka nakrað tíð uppá at gera gera ta hurða

koyra hendan góða matin burtur uttan at lata víðari

øeg haldi vit eru eisini komin øgiliga nógv inn á hesin her við munin á nú og fyrr at vit liva í en onkrari okkurt slag av ovirflóð vit brúka meira enn heimurin kann bera bæði tá tað kemur tiltilfeingi mat men eisini tá tað kemur til útlát at vit so bara brenna hetta tilfeingi tá ið vit tá ið vit so hava hug til tað h og at vit hugsa okkum rættiliga lítið um eg haldi at øll í dag hava verið forfard av hesum tølunum sum vit bera fram at tað er ein triðingur av heimsins mati sum rent reint faktiskt verður brendur og at tað er ókløkt og óføroyskt at blaka góðan mat vekk fleiri eru komin inn á etta her við hvussu mann gagnnýtti allan matin fyrr og tað kemst møguliga eisini av at vit í dag í stóran mun síggja okkum sum nakað sum er uttan fyri náttúruna heldur enn nakað sum er í samlóg við náttúruna og í náttúruni at vit taka ikki atlit til tað tá ið vit eitt nú eta mat ella selja matvørur í einum í einum handli at vit hava einki problem við at eta kylling til døgurða men vit vilja ikki drepa ein høsnarunga so har er okkurt sum ikki heilt honga saman hjá okkum eg sigi ikki at alt var betri fyrr men eg haldi at hetta kjakið í dag hevir víst at tað er eitt eitt ja at tað er í øllum førum øgiliga stórir partar av løgtinginum sum taka undir við at at vit eiga at tosa meir um matoyðsl og finna útav hvussu vit í nógv stóri mun mun enn vit hava gjørt kunnu koma tí til lívs

ja takk fyri so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og hetta løgtingsmálið sum snýr seg um at seta á stovn matúrubanka tað verður nú beint í vinnunevndina næsta mál á skrá er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar fýraogfýrs tjúgutjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgdslóg um toll atgongd til ferðafólkalistar tillaging av tilverandi mannagongdir bygnaðná taks umsiting av tolløkinum reglur um innheinting og panting laga tollsatsir til handilssáttmála millum føroyar og es og annað og eg skal biðja um framsøgufólk

pørtinum har ið mann kemur at lata es at fáa loyvi til at innflyta fjøruti tons av seyðakjøti í einogtjúgu tveyogtjúgu og so tá ið vit koma til trýogtjúgu so økist talið upp til fýrs tons sum kemur inn avgjaldsfroytt sum eg havi skilt so er mótsatt hava eg fingið nakrar broytingar í samband við útflyting av ali fór men eg kundi gott hugsað mær at fingið sindur meira at vita um hetta her og um ikki annað so tá ið málið kemur í íí fíggjarnevndina soleiðis at vit í teimum hoyringunum kunnu fáa staðfest
akkurát hvat
er farið fram har tí at tá mann beginnir at forhandla um at økja um innflutningin av tollfríum vørum og tað sum mann so fara at fyri so so vóni eg at tað er ein samanhangur í at vit fáa líka nógv burtur úr teimum frænningunum sum es fær so eg haldi at hetta er eitt uppskot sum sum vit saktans annars kunnu fáa gjøgnumført og hetta mál skal fáa góða viðgerðin í fíggjóðnum takk fyri ja so hevur tú nátt at fáa orðið aksel willemssonur johannesen ger so væl ja takk fyri frúforkuna til viðgerðar er eitt uppskot frá landsmannafíggjarmálinum um nakrar broytingar í toll
blóðini og sambært uppskotinum so er tað sum útgangspunkt fimm
fimm broytingar sum verða gjørdar tað fyrsta btingin ella orsøkin til broytingar tað er at lógin ikki er í samsvari við galdandi mannagongdir og praksis og tí ger mann nakrar tillagingar lógini sum tar passa meira til tær mannagongdirnar sum valdu arbeiða eftir í dag og tað hava vit so ongrar viðmerkingar til í javnaðarflokkinum visti er soleiðis s v eg neyðugt at gera og so verður tað eisini ein onnur broyting tað er at skipa atgongdina til ferðafólkalistar tað vil siga ati at tollvaldur fær atgongd til ferðafólkalistar hjá atlanticerwagis nokk smyrilein eisini gangi út frá og og eisini hjá sass um taða koma at flita til føroyar aftur og onnur sum skuldu siglt ella flogið til føroyar upp á við ferðafólkum og tað halda vit eisini er er í lagi sjálvandi um mann bara fær tað at vita um persónarnir hvør er við í flogfarinum og hvør e skipunum og ikki ikki aðrar upplýsingar men eg haldi eisini dataeftirlitið hevur okkara viðmerkingar men tay úgaðspunkt halda tað er í lagi ati at tolmaldið fær tað soleiðis at mann veit um persónar sum kanska kundu funnið upp á ella hava gjørt tað fyrr at smugla tað kundi verið rúsevni og annað at at at mann fær eina sovorðun at varkaó at nú koma teir við koma teir til føroyar ella tey til føroyar so tað heldur javnarflokkum í lagi eisini men tað sum kanska er áhugavert ø í tí sambandinum eitt eitur ferðafólk og tað saman við at aðonnur broyting um eisini taka fult undir við at tollivaldi kann kann krevja skip í føroysku sjógvi at koma til lands um mann hevur illgruna um eitt til annað tað er at eg gangi út frá at fólk sum smugla rúsevnir til føroyar til dømis ati tey vita tað kemur tú við flogfari so er møguleika at atar tikið rættiliga stórur tí har eru altíð tollarar og mær vitandi egeitik um altíð so seg altíð eisini ein hassundur soleiðis at møguleika itbila uppdar rætt tað stórur at tekur tú til dømis tað kundi vera skip altso fiskiskip ella farmaskip ella stuttleikabátar sum hava verið útlendskari havn og sum koma aftur til føroyar eg veit ikki hvussu nógv tollvaldi tá ger kanningar soleiðis ati har er hvussur ein møguleiki at áa tær til føroyar lættari enn umvegis flogvøllir kundi ímynda mær um tollvaldið ikki er vaki og tað snýr seg nokk um resursur men tað kann næstasma kasna svara upp á hvussu nógvar tollvaldir ger burtur úr tí øh og so er tað nakar tillagingar í sambandi við at handilssáttmálar millum føroyar og es og føroyar og stóra bretland eru broyttir ella vit ha finguð nýggja sáttmála við føroyar og stóra bretland í satsunum øh eg gangi út frá
at nú eru tað øgiliga langt ugpskot av tí atmannheurgjørt eina broyting ati at tollsatsirnir sum fyrr hava staðið í einari vøruskrá nú eri s skjal við í tlógini tavlsiga hetta lógaruppskotið er næstan trý hundrað síðir som tað er ómøguligt at gjøgnumskoða tollsatsirnar um teir eru sum teir vóru frammanundan tað gangi ikki út frá teir eru men tað kann landsstýrismaðurin svara upp á tá hen er orði at tað ikki eru nakrar broytingar uttan tað sum sjálvandi hevur við handilssáttmála emum stóra bretlandi gera t gangi út frá annars er tað sama javnaðarflokkrn evr posituri frá hesun uppskotum her beint og vit fara at geva tær eina góða viðgerð í fíggjarnevndini frú forkvinna ja takk fyri tann næsti at røða verður magnus rasmussen vegna sambandsflokkin gersoæja takk fyri frú forkvina ja hetta er ikki smávegis lógaruppskot tvey hundrað og sjeyoghálvfjerðs síður tvey hundrað og sjeyoghálvfjerðs síður men eina tvey hundrað og hálvtrýss av teimum tað er altso ein vørurskrá koll vøruskrá og tað er millum annað tað sum liggur í hesum her uppskotinum tað er tað at mann framyvir tekur ta vøroskan út so hon ikki
fyri hesun her við innlitu av av ólógligum tingum at at løgreglan kann hava eftirlit við hvør ferðast og teir hava greitt okkum frá onkuntíð at teir royna at finna mynstur í tað kundi ikki vera har alla tíðina alt tøgnið men at mann so hevur tann møguleikan tað er mann nokk havt fyrr men upá eitt annað týspunkt so hevur mann mist tann rættin og tað er tað mann líkasum far inn aftur í far beinleiðis inn í lógina eg haldi er faktiskt e nokk so áhugavert at lesa hoyringsskriv frá dateftirlitinum sum er altso tað er rímiliga positivt her og sigur tað at tað sumann hevur saknað tað er tað at tað hevur verið soleiðisnar at ásett er at landsstýrismaðrin kann gera reglur so tollvaldið kann fáa atgongd til hesa skipanina og tað hava teir mett verið í so leyst orða meni nú er tað soleiðisnar at tað skal vera beinleiðis atgongd í útgangsstøði skal heimyldast í lóg og tað er tað sum mann ger soleðsar atað r ein lógarheimild

fyri tann næsti a røða verður framsøgmaðurin hjá tjóðveldi páll a reynatúgvu ger so væl

tað sigur í í sínum eymjøgleika ikki so øgiliga nógv men vavi er ófatiliga stórt eitt lógaruppskot sum hevur ikki minni enn tvey hundrað og sjeyoghálvfjerðs síðu og tað tað setir kanska spurnartekin við

tað er kanska serliga tá tað kemur til tryggingarviðurskiftir og bankaviðurskiftir at vit føla okkum rættiliga hjálparsleys í mun til tær veldiga samansettu og og avbjóðandi lóggávu pakkarnar sum vit skula fyri ahalda okkum iður fyri hetta kann tykjast eitt sindur av tí sama

so gjørdi jesus av at søkja húsakaosar og tað sum kanska stendur eftir er um tað var fyri ati fyrigeva zakausi sum sum sindara sum legg zóansum hann var jú tollari í jeriku akkurát sum jørgun niclasen er okara høvuðstollari í føroyska samfelagnum ja okara sakaus kamann kanska siga at jørgun niclasen er

er tað nakað sumer ein sind ella er tað nakað sum vit kunnu gera við við góðari samvitsku at tað er ein legitimur partur av tað at at royna at fíggja eitt eitt

oyrasundstollin summ sum danski kongurin kravdi inn frá eg veit ikki miðjutólv hundrað og og hálvtrýss tólv hundrað og hálvfjerðs og heilt upp til upp til seytjan átjandu øld har sum mann brúkti tað sum eini eitt eitt gjald kann mann siga fyri at fyri at sleppa at brúka eina eina siglingarleið eitt sindur sum sum hagagjaldið sum onkur er inni á í í dag

og og vit kundu tikið kundu tikið fleiri líknandi dømi uppá har sum vit
vit har sum vit onkursvegna fyri at halda okkum yvir fyri
yvir fyri tolli sum ei ein ein rættur illa ella møguleikar vit hava fyri at at ríka okkum upp á upp á onkran máta so antil sum samfelag ella sum einsaklingar heitta her lógaruppskotið er sum sagt haldi eg tað eri øgiliga tað er øgiliga vístfevnt í sínum fysiska í síni fysisku umboðan men samstundis haldi eisini tað eru fyri upp á nógvar mátar er øgiliga lítið svert og spurningurin er eisini um vit ikki áttu at brúkt tað teir er høvi til at fingið einfalt gjørt okara fatan um hvat tað er at tolla og skatta eg haldi eisini tað e eitt sindur harmiligt at at vit tá ið vit hava eina borgarliga stjórn at mann ikki færa eitt eitt eitt greiðari útspæl í mun til tann umsitingarliga partin tað er einki ivast í at

enn ein allar hægst er neyðugt og tað kjakið kanska mangla vit í hera tingi ella føroyska samfelagnum sum heild tað tykist sum vit bara uppbyggja skipanir sum vaksa blíva meir víðfevndar uttan at vit seta tann grundleggjandi spurningin við um vit halda tað er rætt ella rímiligt at brúka tann rætt sum vit onkursvegna hava fingið í gøtu ein dag verður eisini um menn lata skatt og um tingi sum selur grín tað eri hetta eri sumna hetta er ein ein fylgisneyti hjá mannaættini ígjøgnum langsamarliga tíðir hetta er við at at skatta og tolla og spurningurin fer altíð at vera um tað er rætt ella rímiligt ella tað er rættur og rímiligur hættur vit gera tað uppá tað er hann skiva seg at vit taka undir við tí part

kunna gera toll eftirlitið betur serliga í mun til rúsevna innflutning ella smugling og at gera amboðini betri hjá hjá myndugleikanum til at at handfara tey viðurskiftini men sum heild haldi eg tað hevi verið í ein høvuðsuppgáva hjá hjá okara cakeosi okara yvirtollara ella landsstýrismanninum í fíggjarmálum at fingið einfalt gjørttollingina sum heild tað er ein ómetaliga stórt kompleks sum tú skal fyri t halda teg yvirfyri bæði sumsum privat persónur men eisini sum vinnurekandi og tað er einki ivast í at tð hevi verið nógv vunnið fyri allar partar ikki minst umsitingarliga um vit fingu tolling sum heild og skatting sum heild meira einfalda enn hon er í dag so fyri forfelag at eg her uppskotið tykist tykist
ki ræðandi kanska eitt sindur ræðandi at allir
hoyringspartar eru so øgiliga samdir ella sletta ongar viðmerking hava tað er bara dátueftirlitið sum yvirhøvur evi viðmerkingar og tað kann kanska fáa ein ein rættvendan tingmann at at at hugsa er tað er tað nú í lagi tá ið so mikir nógvir hoyringspartar einki hava siga hinvegin kann tað eisini vera tað at at landsstýrismaðurin í
við sínum arbeiði rakar so mikið rætt at at eingin annar hevur
ga enn enn bara lovorð yvir fyri uppskotunum men eg eg eg loyvi mær kortini at ivast í um um tað er rætt eg haldi hetta er eitt typiskt dømi upp á eittløgtingsmál sum eigur at fáa eina holla nevndarviðgerð hetta er ikki eitt mál sum í í sjálvum sær leggur upp til ta stóru umrøðuna ella viðgerðina í teimumlitríku røðunum her á tingi men er eitter í høvuðsheitum eitt eitt tøkniligt mál sum sum sum fíggjarnevndunm eigur at hyggja val nærri eftir sum heild forkvinnan so eru vit sjálvandi positivt fyri at viðgera hetta

meir ella minni av sær sjálvum so er øgiliga lætt at vit sum lóggevarar gerast statistar í einum í einum leiki har sum vit í veruleikanum ikki vita
takk fyri siri stenberg eina viðmerking ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja tað er gott at mann ætlar at viðgera málið sera neyvt altsosleiðis sum eg hoyrdi tað eisini borið fram øí miðlunum og eg eisini roynt at lisa í tað so er tað nakað við at ferða altso tolleftirlitið fær møguleika til at innheita ferðalistar ella til at síggja hvør er við og soleiði sum eg hoyrdi í tað borið fram í kringvarpinum so hevur mann eisini snakkað um at mann skal fáa innlit í hvør eisini hvør evur betalt ferðirnar og tað er um tað er komið við tila ikki etta duga ikki at lesa ígjøgnum uppskotið heva hvussu vit prøva at leita men tað er hvussu sovornir ting sum eg haldi taðe viktigt at nevndin lýsir tí hvør skal g hava innlit í sovonir ting og hvussu verjir tú persónsupplýsingar er eisini væl eisini partur av hesum málinum og hvussu gert tú við onnur sum koma kanska aðrar vegir vist at koma her við stuttleikabátum og øðrum skal tolvaldi eisini hava innlit í hvør er tað sum kemur við hvørjum og alt tað eisini partur av tí visti mann hugsar rúsevnir vist tað var tað sum var var páangi so má mann vera meira breiður og ikki bara hugsa bara tay sum koma við teimum ferðaleiðunum sum

í tættum av samfelagnum og og ogog tað er hvussu er týdningarmikið at vit hava tað fyri eyga at vit ikki avmarkað frælsið sum frammanundan hevur hevur kmansiga hevur hevur trong kor í í í hesum her yvirvakingarsamfelagnum sum vit eftir hondini eru blivin partur av takk fyri

fyri frú forkvinna ja eg haldi pálla renatúgvu hevði fingið rættiliga nógv burturúr hesum uppskotinum og hann hugleiddi millum annað um tann kenda tollaran za kaus og hvat ið tað gjørdi við hann tá ið hann hevði møtti jesusi og so samanbar hann okkara fíggjarmálaráðharra við sakaus

sum føroyingar som kunnu fáa bíligari av seyðakjøti úr egs og stóra bretlandi hvat heldur pollareynatúgvu um

innflyta av eu kjøti til føroya man siga tað eg var øgiliga skeptiskur við teirri teirri handilsavtalur sum vit fingu við eu í í kjalavørruni á á alilóggávuni á sinnis sum bjarni djurhabd leyvr fram tí nettupp tí at eg var bangin fyri at at vit kundu blíva lítlubeiggi upp á so nógvar mátar eg haldi í hvussusær at vit vit skylda føroyskum landbúnaði so mikið so mikið nógv fyri atildu lívið í føroyingunum í so nógv ár at vit hvussur ikki gera umstøðurnar hjá føroyskum landbúnagi verri enn gott er takk fyri
ger so væl takk fyri
frú forkvinna ja hetta her er eitt uppskot sum er frá fíggjarmálaráðnum og tað eru nakrar tillagingar og broytingar í tolllógini og tað hevur verið frammi hvørjar tær broytingarnar eru og eg haldi at tað er serliga tann broytingin sum snýr seg um at vit verða noydd til at gera tiltøk sum hava til endamáls at basa rúsevnamisnýtsluni í føroyum og at verja okkara ungu ímóti tí alsamt vaksandi rúsevna
av misnýtsluni sum eg fegnist um og eg haldi at júst hettar at
mat nú gevur myndugleikunum møguleika til at fáa atgongd til ferðafólkalistar fáa atgongd til hvørji tey fólkini eru sum sum ferðast hvør tað er sum hevur keypt teirra ferðaseðlar hvar tey koma hvaðani tey koma og sovíðari tað kann vera eitt ógvuliga hent amboð í í stríðunum ímóti rúsevnainnflutninginum vit hava hoyrt um frá tingsins røðrarpalli ja eg haldi tað var heintann forkvinnan sum greiddi frá tann eina dagin at tað komu fólk til føroyar og tey uppsøktu ávísar adressur í landinum bankaðu upp á tóku fólk út og hólvaðu tey av og fóru illa við teimum og so fóru tey avstað aftur av landinum og eg haldi at tað er rættiliga óhugnaligt at tað skal kunna bera til í okkara landi at útlendingar kunnu koma her og gera seg inn á okkum føroyingar á ein slíkan ræðuligan hátt tí haldi at tað er øgiliga gott at tað ber til hjátoll
valdunum at kunna fara inn í ferðafólkalistar
og kanna eftir hvør kom til føroyar og nær komu tey hvussu itu tey hvør hevði betalt billettirnar hjá teimum nær fóru tey avstað aftur og kunna eyðmerkja persónar upp á tann mátan fyri at verja verja ung fólk verja familjurnar hjá teimum og verja okkum sum landu fólk ímóti ja hesum ræðuleikuna hetta er so eitt av teimum tingunum eitt annað er at tað eisini skal bera til at kalla skip inn til bryggju sum liggja úti á retuni og við tí endamáli at kunna kanna
tey og gjøgnumlýsa tey fyri at fyri at vita hvat er umborð og eisini
fyri kanska at vita hvørjar persónar eru umborð hetta eru tiltøk sum ja sum eg haldi eru genial í stríðnum ímóti rúsevna misnýtsluni og innflutninginum tað saman við øðrum tiltøkum at vit millum annað hava sett hálva millión av eyka í ár til til tey fólkini sum fáast við innflutning og tollíka innflutningi til tolltoildina hjá taks tað og tað at vit vónandi eisini koma at styrkja um eftirlitið á øðrum frontum alt tilsamans skal virka við til at vit basa pørtum av hesum veldiga trupulleikanum og tí fegnast vit í miðflokkinum óglað nógv um hetta her vit høvdu eitt uppskot fyri nøkrum árum síðani sum snúði seg um at vit skuldu seta nógva styrki av til at kanna hvørt tað einasta skip fær

broytingar í hesum uppskotinum viðíkjandi tollsatsun sum er lagaði til broyttar handilsháttmálar millum føroyar og es og føroyar og bretland millum annað tað at tað fer at bera til at flyta eitt sindur av seyðakjøtið inn úr hesum londum fyri ein lægri táll also tað vil siga at gatthollurin fer burtur av seyðakjøti upp til fjøruti tons tað haldi eg eisini kann koma at gagna tí føroyska brúkaranum eg skilji væl at føroyskir bøndur halda kanska onkrir at tað eru kappingar avlaðandi men altso eg haldaðhev ver áhugavert at greina nýtslumynstrið hjá hjá føroyingum altso hvat hvussu eta vit kjøt hvussu gagnnýta vit seyðakjøt mín fatan er at føroyskt seyðakjøt verður í allarmesta mun brúkt til skerpikjøt og ræst kjøt meðan útlentskjøt tað kann vera íslendskt ella njúselendsk
tað verður brúkt til at kóka til døgurðamat og til skinsakjøt
og tí trúgvi eg ikki at ein slík greining hevði víst at tað er serliga stór kapping ímillum tað innflutta kjøtið og føroyskt seyðakjøt frá føroyskum bøndrum hatta er so bara ein pásandur tað kundi verð áhugavert at fingið eina eina greining av

ella hvussu hvussu ð føroyingar brúka sítt seyðakjøt

ja so fær pollareynatúgvu eina viðmerking ger su væl fyri formaður ein góð røða hjá miljitinussen men eg má siga tað eg eri eitt sindur meira skeptiskur enn miðflokkurin er í sambandi við innflutningin av europeiskum kjøti til til føroya vit vita sum er atføroyskur landbúnaður hevur stórar avbjóðingar tí ati onnur lond stuðla ómetaliga nógv teirra útflutningi av kjøti og um vit ikki hava stuðulsskipanum sum taka hædd fyri tí so er øgiliga skjótt at at vit koma í eina støðu har sum føroyskir matvørur framleiðarar vit hava ikki so øgiliga nógvar av teimum at teir at teir ikki klára at at kappast og tað er eg eg haldi vit vit mugu ikki vera so bláøgd sum sum vit oftani hava verið í íslandssáttmálin er eitt dømi

tann vanliga tímalønta í føroyum í dag kanska ikki er so lætt at fáa fatur í føroyskum seyðakjøt tí at avbjóðingin er simpulten prísurin og so kunnu vit siga stuðul altso vit stuðla við emvigafturbering og vit stuðla eisini við stráðfóðurstudningi vis tað skuldi koma upp átal so tað er eitt sindur av stuðul inni men tað vildi eg gjarna vera við til at viðgjørt um tað ber til at stuðla betri soleiðsnar at tann føroyski brúkarin fekk fekk meir burtuúr ja takk næsti røðari er djóni nolsø joensen esætakk fyri harra formaður ja emá siga at eg var rættiliga samdur í undanfarna røðara í nógvum av tí sum sum hann førdi fram í mun til hettaher við tann partin í hesum her lógaruppskotinum sum hevur við eftirlit tað at vinnuna á dystrin ímóti teimum tí vaksandi nøgd av rúsevnum sum floyma inn yvir landið sum vit hava hoyrt um nógv í seinastu mánaðinar tí at egk skal siga tað nokk so ella skarvt beinanvegin so vinna vit ikki nakran dyst ímóti tí rúsevna smugling við at seta fólk aftan fyri teldurnar ella at fylgja við listum og hvørta sínum tað vinna vit bara ella vit minka um tann innflutningin við at fáa meira mannpawur fáa fleiri hundar fleiri tollarar út í markina at arbeiða og at annars gera eitt slag eitt taskfors tey næstu eitt tvey árini har vit ordiliga seta inn og brúka tað sum stjórin haldi og taksi hevur nevnt okkurt bløphaldið um tríggjar fýra milliónir sum skulu til fyri at vit kunnu koma hesin her vaksandi trupulleikanum til lívs tí at eg persónliga trúgvi ikki upp á tann mátan sum tað verður ført nú heta her við stykkprøvum tí at eri tað er alt ov leyst alt alt ov leyst tí vit kunnu ikki samstundis standa her ella í løgtinginum tey flestu politikarir samdur um tað at vit eiga at gera ein stóran innsats og so halda tað at stikkprøvari fer at halda tí vaksandi innsmuglingini niðri tað hongur simpultenn ikki saman hetta sum jørgun niklasen landsstýrismaður komið við hjálpir er eitt gott stig á leiðini við at vit at tálvaldið fær atgongd til ferðafólkalistar tað tað ger tað tí at teir kunnu betri fylgja nágreina og fylgja við og seta inn eftir tí meni

seta í laruk sum hann sigur og og teir kosta kanska eina millión og tað tekur kanska eitt ár at av venjaan so so samstundis sum vit eiga at hava teir hundarnar bæði á flogvøllinum og niðri við komu hjá hjá norrønum í á kaiini so eiga vit eisini at hava eitt lið sum sum ferðast úti í í markini runt um í landinum har sum og tað er einasta sum vita best um hetta her tað eru tollararnir sum vita hvar teir skulu seta inn

aftan fyri teldurnar og og og líkasum tí har tað tað er sjálvandi gott við hesum her listinum men tað er er absolutt ikki

bara veksur og og og sum faktiskfordervar okkara ungdóm meira enn enn gott er og og øll standa bara og líkasum ippa og vita ikki orlahvussum mann skal fy haldast til hetta og gera nakað við so so eg haldi atvit eiga at at líkasum venda hesum her og og lurta egentliga eftir stjóranum og teimum sum hava fakligu kunnleikan aftanfyri hvat er best at gera fyri at tálma tí sum mest vit fáa koma tí ongantíð til lívs men vit kunnu gera nógv nógv meir og meira ítøkiligt við at koma hesin her vaksandi trupulleikan til lívs hann hevr verið tað hevur liðið og ulma ot man hevr hoyrt um tað men tað er bara kanska ongantíð fyri nú at nú verða nøkur fólk tikin líkasum tað er komið at mørkum og og og tí fær ein bóltur ein kavabóltur á rull og og hann er verri verri enn so steðgaður enn tíverri og vit hava ikki kanska sæð meg tað er seinaárin tað eru nógvar lægnur aftanfyri og tað fara vit at síggja og tað kosta mangt slíkt í í viðgerð seinni í í lívinum tíverri og tí eiga vit at seta hesar milliónirnar inn so at vit kunnu fyribyrgja nógvum av tí hatta vóru bara míni orð til hetta málið takk fyri harra formaðujatakk so er tað pállareynatúgvu eina viðmerkingtakk fyri formaðurin ein ógvuliga viðkomandi røða hjá djóna

eg haldi útgangsstøði so eru vit kanska tað landið sum hevur bestu fortretirnar yvirhøvur vit hava sjógv ímillum okum og allar okkara grannar tað er ein ein hálvur sigur og vit hava bara nakrar havnir og ein flogvøllir at taka ongun av so so so tað mun vera fá lond í heiminum sum hava so góðar fortreytir bara frá náttúrunarhond a restin tað er tað sum vit vit onnur skulu syrgja fyri millum annað tingið her peint og eg haldi at eg hoyri eitt sindur foruppgevandi hugburð inni í hesum húsinum
djóni nolso joensen ja takk fyri

ja takk so er tað plássýkumaðurin
jørgen iklasen fær orðið gjørt væl harra formaður eg fari at takka framsøgufólkunum fyri positivar og konstruktivar røður onkur fór rættiliga langt aftur í tíðina tað skal eg eg skal ikki fara so langt men í sekstan hundrað og nítjan varð ein bygningur bygdur í tinganesi leiðubúin tá varð hann brúktur til at har máttu allir føroyingar møta upp at rinda leiðu til kong og nú fýra hundrað ár seinni í tvey túsund og nítjan eg býtst mær høvi at flyta inn í henda sama bygning sum fíggjarmálaráðið

øllum skatt tað hava vit onnur til at gera men vit eru har hans eftir at tað er so rímiligt sum møguligt hatta er forrestin elsti bygningur í havn sum enn er í nýtslu tá eg komi út har er tað altíð spennandi og eg havi so ofta her at tingið fortalt hvussu í í rokningarnar rapláðu út úr skápinum frá undanfarnu samgongu og tær vóru ikki so fáar og ikki serliga lítlar men eisini raðplaðu lógaruppskotið hetta lógaruppskotið er rættiliga drúgt og tað hoyrir við til at hesa søguna at tað hevur verið arbeitt í rúma tíð við hesum her broytingunum í tollóðini og tað tað hevur veriði føldigari áðum
og tað var eisini fleiri

hinir partarnir hava ikki tær stóru viðmerkingarnar til tað tá
men sum fleiri av veru inni á við hesum her so fær mann atgongd til ferðafólkalistar og aksel johannesen spurdi um hann bara fekk atgongd til navn nú er ásett her at landsstýrismaðurin í kunngerð ásetti hvat mann skal fáa atgongd til taks ynskir at fáa eina rúgvu av upplýsingum sum eitt flutningsfelag slekki hevur tað sum eg kundi hugsað mær tað er at mann fær atgongd til teir upplýsingar sum flutningsfelagið hevur og og tað verður seg sjálvandi hvørjir persónarnir eru hvørjum man ferðast saman við hvaðan ein er komin hvørjum ein hvør hevur goldið ferðaseðilin og so so framvegis og tað er tí at tann vitanin er so viktig altso mann plagar at siga at fyrireiking er hálvt arbeiðið og tað at eftirlitið hjá okkum tollarin hevur møguleika til at hyggja hesi tingini ígjøgnum og

móttøkuna av flogfarinum skipinum tað er sera umráðandi at fáa tær fyrireikingararbeiði gjørt soleiðis at mann fær málrætta sítt eftirlit og tað er jú alment kent at tað eru bakmenn at tað eru løgreglan plagar at siga fólk sum vit kenna innan norsku øki so so so onkursvegna so fær mann ná tú nógvir tosa um radarar altso so er hetta her kanska ein ein góður radarur men vit skulu ikki halda at hetta uppskotið klárar at steðga hesum við stoffum nærku inni føroyar tá eg tosi við serkø so siga tey at ja vit skulu royna at hava gott eftirlit men eftirlitið blívur ongantíð betur enn tað at so
ir eftirspurningar inni í landinum so skal hetta nokk onkursvegna finna vegin inn og tí er tað tey serkønum mæla til at skal mann seta rættiliga nógv inn so er tí tí fyribyrgjandi at fáa eftirspurningin at minka men eftirlitið skulu vit sanniliga eisini hava og tá ið ári eitt frá serkønum tað tað er kanska ikki tað mesta sum kemur við ferðafólkum man metir at tað mesta kemur annan vegin við farmi
við øðrum skipum og so framvegis og og á tí síðuni hava vit eisini hava hevur tollvaldið eisini atgongd til allar listar áðrenn vøran kemur og tavilsiga kann gera fyrireikingararbeiði fyrireiking er hálvt arbeiði hog spurningurin er hvat meira kann mann gera har jú her er so ein áseting afturat og tað er tað eitt skip sum kemur í í føroyskt farvatn ja nær kann tollararnir krevja tað til lands og fáa eftirhugt tað sum neyðugt er at eftirritja so hetta uppskotið er absolutt ei v rætta vegin hetta loysir ikki allan trupulleikan men hetta ger tað munandi betur at málrætta eftirlitið tað eru sum sagt aðrar broytingar í hesum uppskotinum eitt er hetta her við seyðakjøti frá es í bretlandi sum er ein avleiðing

nóritschráðið hevur gjørt við es og bretlandi og tað er við at alufóður skal kunna sleppa inn á es og bretska marknaðin og tað hevur nakað við gluten at gera sum var ein forðing sum var inni og so hevur mann gjørt tað avtaluna at okkara alufóður fær atgongd og afturfyri loyvir mann so at byrja við fjøruti tonsum av seyðakjøti úr hesum londum og tað so um seinni hækkar upp til fýrs tons um árið men til sammetingar fáa vit tjúgu túsund tons av avifóðri inn so so í nøgdum er okkara nøgd hinvegin størri men tað er ikki sama vøru tað er ikki sama marknaður hví ger mann hetta ja eg havi ikki verið til at gjørt hesa avtaluna men hetta er her útlendska seyðakjøtið tað skal rinda marvitsgjald tað sleppar tey ikki undan
meðan tað føroysku bøndurnir sum selja fáa stóran part av meirvirskjarrinum aftur so man kann siga vit inni í landinum gera ein munmætí onnur broyting sum er gjørd er at árini
sambandi við tolling hevur mann bara tosað um flutningsfelag nú flytur mann tað yvir til at verða flutningsfelag ella speditørfirma tí og yvirtaka jú part av at taka sær av tingum fyri fólk so tí vil mann hava hetta inn men eisini á á tí økinum tá mann skal vita hvørjar vørurer koma so er í hesari lógini ásett at mann kann krevja upplýsingarnar elektroniskt og tað hevur týdning fyri at kunna arbeiða tær áðrenn so er tað hetta við pengum at hetta her við at ganga fara av landinum við fullum lummum av pengum tað sigur hetta uppskotið at tað krevur eitt svar og í hesum uppskotinum sigur mann so at ð hevur onkur yvir tíggju túsund evrur uppi á sær so kann tollvaldið krevja upplýsingar um hvar hefti komu frá og hvar skal tað til og so víðari so víðari fáa tað skrásið

tíðin gongur skjótt men sum sagt grundin til at ikki er so nógv at tð ikki eru eina røð av hoyringsskrivum tað er tí hetta uppskotið var øðrvísi og bleiv sent út og tá kom ein rúgva av hoyringsskrivin inn um mann hevur tillegga uppskotið til tey hoyringkvn tíðin gongur skjótt harra formaður men men potarenaratigvu eftirlýsti eg at fáa einfaldari skipanir bæði innan fyri toll og skatt og og og har má eg so bara siga at innan fyri tolling so blívur tað einfaldari visti eydnast okkum at fáa fríhandilsavtalur við allan heim tí so fer alt hetta við gatttolli burtur hesin her langi listin upp á einar tvey hundrað og hálvtrýss síður hann forsvinnur men tað vísir seg ikkiat vara so lætt at fáa hesar fríhandilsavtalurnar so leingi vit ikki hava hesar fríhandilsavtalurnar so mugu vit hava hesar tollsatsurnar inni tí ella hava vit einki at forhandla við um fríhandil tað er tað eina og tá tað kemur til at einfald gerast skatting harra formaður tá tori eg at siga havi uppskriftina tað er ein reinur flatskattur soleiðis nógv prosent av lønini er liðugt men men onkursvegna við politikarar nei vit vilja hava hesim skal er eitt sindur minni og hasun eitt sindur meir og so flyta prosentir hendan vegn og handanvegin og undantak fyri hesum og so víðari og so blívur tað meir meir innviklað men ein reinur flagskaftur soso nógv prosent av lønini óansa hvat tú tjenar tað hevði verið tað mest men sum sagt eg takki fyri viðgerðina og vit eru til reiðar at svara øllum spurningum í fíggjarnevndini eg meti at tær broytingarnar vit gera her eru góðar og tað haldi eg eisini at taksstjórin hevur sagt týðiliga í miðlunum at hann er sera fegin um hetta og at tað fer at gera teirra arbeiði lættari takk fyri jatakk r viðmerkingar belljustinussen fyrst ger so væl takk fyri harra formaður í sambandi viðrúsevna

katalogi við eini røð av átøkum sum sum vit kunnu gera takkmagnus rasmussen harra formaður ja landsstýrsmaðurin greiddi væl frá hetta her við at fáa atgongd inn í listarnar tað tað loysir ikki allan trupulleikan men tað er ein partur av tí ein annar partur er fyribyrging og so er tað eftirlit har vil eg vísa á at tað ljóðaði kanska sum at vit hildu tað eg sáisan skilti í næstan hjóna nólsu joensen at vit hildu at hetta her fór at loysa tað men eg vil vísa á at vit í fíggjarnevndini settu eina eina hálva millión av fyri líkasum at vísa at vit mugu hava styrkt eftirlit og vit hava eisini hoyrt tað til dømis stjórin í í takx fegnast um tað attað er taðn rætta leðin at hálm ljón kanska vera í minna lagi men vit vísa tað at vit eisini vilja styrkja eftirlit takk

og tað er má so ikki komið til enn tavsega soleisin at mann kann skanna allan farm sum kemur inn men tað eri ikki komið so langt og tað eru feil marginur altso tað er ein slíkkur skannari sær ikki alt men men hann sær meir enn vit

sum onkursvegna lækka verjugarðarnar fyri føroyskari framleiðslu ella búnaðarvøru tað er kanska er tað søgan umaftur at at at at mann aftur velur at at líka um tann sterka partin eg hugsi um at alufyritøkurnar eru ikki akkurát tein allar veikastu í føroyska samfelagnum meðan vit vita tað at øgiliga nógvir bøndur

ja altso nú havi eg einki havt við tær forhandlingarnar at gjørt men tað var sum ein avtala sum uttanríkisráðið gjørdi við bretland og es og hetta her er so tann parturin eg umsiti so sjálvandi skal eg gera tað men tað er eingin ivi um at í dag innflyta vit tollfrýtt úr íslandi vit innflyta eina rúgvu úr njucælandi sum er enn ov bíligari enn ta íslendska og so er so spurning hvat ávirkan kann hetta at fáa úr bretlandi og úr í es altso hvønn hvønn týdning kann tað fáa tað fyri marknaðin og har mugu vit hava eitt vakið eyga altso vissi í tað vísir seg at tað sum at siga oyði leggur tað føroyska marknaðin so verður neyðugt við tiltøkum men tað sum eg veit hon seyðakjøt nú selji eg ikki kjøt altso kjøt og jørð tað er nakað í okkara familju tað er nakað við keypa ikki nakað við selja men eg veit hvussu so er at at atkiloprísurin er bara pá tey seinastu fýra fimm árini farin frá hálvfjerðs krónum og upp á millum hundrað og hundrað og fimmogtjúgu krónur so so bøndunir hava klárað at hækka sín prís og tað er tí tað er ein fantastisk vøra tað er eingin ivi um tað føroyingurin kemur altíð at spyrja eftir føroyskum seyðakjøti einki í verðini kann samhetast við tað so eru ikki fleiri sum hat biðja um orðið orðaskifti er enda og hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til víðari

fara so víðari á skránni og koma nú til fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar fimmogfýrs tað er

í stuttum er talan um at verkætlanin talgildir føroyar hevur brúk fyri at fáa átta milliónir meir fyri at kunna gjøgnumføra tær ætlanir sum føroya
hava at gera á ymiskum mótum fýra høvuðshættir eru í hesum verkætla
talgiftir føroyar samleikin ein trygg elektronisk innritan og undirskrift so vangin ein felags tænastuportalur ið gevur borgarum skjóta og einfalda atgongd til almenna tænastur og dátur grundátur tað eru grundáturnar sum eru um upplýskar um persónar virkið fasta ogn á adressu og talgiftið kort og so heldur ein pallur til trygt og standardiserað dátusamskifti upprunaliga varð mett at hendan verkætlan skuldi kosta hundrað og hálvtrýss milliónir og skuldi býtast í forholdina hálvfems til trýss milliónir millum land og kommunur men tað vísti seg at hetta talið bleiv eitt sindur minni og tað er kanska ein grund til at tørvur er at fáa mær pengar nú og at tað eru ymiskar ætlanir um at fáa gjøgnumført eitt eitt
arbeiðið sum treingja til fyri at dagføra hesa skipanina og eisini at gera nýggj ting
pingun ætlanin er at menna eina nýggja talgilda virkiskrá í einogtjúgu tveyogtjúgu og so er eisini ætlanin at umframt eina virkiskrá er ætlanin at gera eina nýggja heildarætlan fyri talgildu føroyar onnur útgáva og so at menna fleiri tænastur áv vangarnum talgilda tinglýsingarskipanin verður tikin úr verkætlanini og verður í staðin partur av nýggju heildarætlanir fyri talgildu føroyar í hesum sambandi verður nýggj verðkslagsløg væntandi fyri løgtingið í tvey túsund og einogtjúgu altso tá ið mann lesur upplýsingarnar sum mann fær um talgild føroyar so er tað sær mann kenslurna av at her er ein tráður sum verður sfunnin og tað sær út til at tað er øgiliga trupult at fáa nakran enda á hesunm her og mann hevur kenslurna
av at hetta við at vit skulu
játta pengar til talgildu føroyar ikki fari nakran enda tað btýðir ikki at eg undirmeti týdningina av hesi verkætlan hon hevur sjálvandi stóran týdning men tað er eitt sindur óivirskuguligt at at síggja at tað alla somlu tíðina verður spunnin ein og tveir nýggir træðrir soleiðis at at kenslan av at mann kann siga hetta var tað hana hevur mann í øllum førum ikki men vit fara so o viðgera taðher í í fíggjarnevndini og tað skal sjálvandi fáa eina góða viðgerð har
og ø
vónandi er tað soleiðis at vit sum borgarar veruliga fáa nakað fyri teir pengarnar sum vit játta takk fyri harra formaður ja takk so er tað næsti næsti røðari fær orðið tað er aksel ve jóhannesen ger so væl takk fyri harra formaður til viðgerðar er eitt uppskot frá landsstýrismanninum í fíggjarmálum og tað snýr seg um talgiltu føroyar og tað er soleiðis at vit hava eina verðslagslóg harpeint sum loyvir eina íløga
bí a hundrað og fimmogfjøruti milliónir krónur men í tí liggur ati at landskassin skuldi rinda
nú eru so flest allar kommunur komnar við í talgildu føroyar men tað dróu rættiliga nógv út og sambært hugpskotinum so hevur tað viðført at verkætlanin eisini hevur verið seinkað og hesar seinkingarnar gera so tað at uppskotið verður átta milliónir dýrari enn upprunaliga møtt fyri at gera tað liðugt soleiðis at samlaða kostnaðurin ikki verður hundrað og fimmogfjøruti milliónir men hundrað og trýoghálvtrýss milliónir krónur og tað biður landsstýrismaðurin so løgtingið at játta hesa her átta milliónir eyka ella byr veg játta tað var hvussu broyta verktaslógina sum kann hækka efavið átta milliónum

positivur fyri hesum uppskotunum tí sjálvt um mann kann kanska irriterast at tað bleiv sindur dýrari upprunaliga ætlað so er tað neyðugt at gera hesa verkætlan lidna og hon er uttan iva skilagóð fyri samfelagið og ater iki minst halda vita í týdning at vit hava eina nýggja virkiskram

er soleiðis at í føroyum thava tað altíð havt tað at mann kal hava eina ognarskrá og felag hava skyldu til at upplýsa hvør oygur vinnufyritøkur g hvussu um mann eigur meira enn fimm prosent í eina vinnu fyritøku tað hevur verið galdandi egvet ikkihvussu leingi men alt tað sum eg minnist og so er tvey túsund og tíggju ellivu tá gjørdi tá verðandi landstýrismaðrin nakrar lógarbroytingar har mann framvegis hevði skyldu tilat upplýsa men lahvør áttafyritøkur men tað kom fyrst í gildi tá ið mann hevur gjørt eina ktskipan og hon er ikki gjørd tí hava vit í seinastu tíggju árini ikki nakrar upplýsingar um hvør oyðuvinnufyritøkur tað haldi eg rættiga óheppið bæði kann að vera óheppir fyri kanska landið men ikki minst fyri vinnufyritøkura sjálvar soleiðis at tað ikki eitt gjøgnumskygnu tá ið mann ger eina avtalu millum tær vinnufyritøkur at mann ikki í vissu veit hvør eigur ta vinnufyritøkuna sum mann samstarvar við tí tað kann væl vera at onkur annar eigari er enn enn tað sum framgongur alment ella tann sum er stjóri í felagnum so framvegis og og tá mann hevur eitt samstarv millum tær vinnufyritøkur so erta øgiliga stóran týdning at tað er álit millum partarnar og mann eisini veit tá hvør eigur tann sum mann samstarvar við so tað hevurverið gott at fingið tað ognar á skránna eisini og tað kann lanstýrismaðrin sum svara uppá um takur seg ein partur av virkiskránni ella um tað er ein sjálvstøðugskrá sum skal gerast og umum hon er í gongd

ja takk fyri hara formaður eg kann leggja fyri við at siga tað at hetta snýr seg um at hækka verklagslógina við átta milliónum so skal eg leggja ftað afturat at pengarnir eru avsettir altso vit hava sett átta milliónir av til hettaher endamálið so tað er ikki tað at vit um nakrar dagar koma og biða mær eykajátan til teg pengarnir eru avsettir men hetta er fyri at fáa ta materiellu heimildina upp á pláss og so er tað sum undanfarnu røðara hava sagt at hetta hevur verið ein verkætlan sum hevr gingið í fleiri ár og nú er mann komin har til at at tað manglar nakað vit eru ein partur av alheimssamfelagnum og eg eri limur í man sir øllum møguligum felagsskapin men tað stendi miltum annað at føroyar eisini eru limur í altjóða skattasamstarvinum glópal forðu og í veruleikanum er tað global forð um ella global forðum sum krevur at vit hava eina virkisskrá so so visu vit ikki hava ta virkisskránna so kann tað betýða nakað sum ikki er so gott fyri føroyskar fyritøkur til dømis at kridittvirði og møguleikan fyri at taka lán inn á altjóða marknaðinum vestnar ókey vit pressað eitt sindur uttan frá at fáa sær virkisskránna tað skuldi nú ikki verið neyðugt tí eg haldi vit øll ynskja at vit skuldu hava eina virkiskrá men tavil siga vit ynskja einar virkiskrá men eisini er onnur sum líkasum banka upp á at siga fái nú hesi viðurskiftini í ordan eg haldi at tað var ein sera viðkomandi spurningur sum akselv johannesen reisti tað er hetaher við hesi ognarskránni tað hevði eg faktiskt noterað mær tí tað stendur nemiliga hvat er í hesi hvat virkiáinniheldur har stendur alt møgulig men tað stendur ikki at tað er ein ognarskrá eisini tað stendur at vit fáa økt gjøgnumskygni og betri hagdalsgrundarlag dupultsskráseting fellir burtur dagførda álítandi ókeypisatgongd til grundaraftur um løgfrøðiligar royndir og sovíðari sovíðari stendur alt møguligt hvat vit fáa burtur úr hesum her men um heta e ein ognarskrá tað haldi eg vit fara at fáa upplýst í fíggjarnevndini tað stendur so ikki beinleiðis her tað er óneyðugt at taka tað uppaftur sum eg sagt uttan tað at eg vildi undirstrika at pengar eru avsettir á fíggjarlógini átta milliónir og nú kemur mann at biðja um ta materiellu heimildina at hækka verklakslógina við átta milliónum soleiðsar at mann fær heimild til at brúka sær pengarnar og eg rokni við at øll eru samd um at hetta her við talgildum føroyum tað hevur faktiskt gingið rímiliga væl tað komu stíðir í í samband við at kommunurnar løgdu seg eitt sindur tvørfyri men eg haldi tað e rætt at siga at tær løgdu seg ikki tvørfyri tí tær vóru ímóti talgildum føroyum men tær løgdu seg tvørfyri og tær boða teir alment frá at tað vóru so misnøgdar við samskifti við fíggjarmálaráðið tann tíð tað var og so er líkasum tað er komið á beint aftur og nú virka tað sum teir allarflestu kommunurnar eru komnar á banan aftur og tað erat fegnast um men hetta erur ein verkætlan sum er gingið gjøgnum nógvár so tað er nú gott at vit kanska fáa enda hesa verkætlanina hvussu er eftir hesi verklagslógina takk fyri ja takk so er tað pálla reynatygvu sum fær orðið ger so væl
og tað kann tykjast løgið at

takk síðani er tað billjustinussen sum fær orðið

av talgildu heiminum so eru tað eisini nógvar plágur og ikki minst hetta her at mann skal brúka tíð til dagføroyingar alla somlu tíðina og tað kostar tað kostar kassan og tað síggja vit eisini her og sum eg skilji so hevur landsstýrismaðurin eisini vitið at vitað at tað skuldu nógvir pengar á borðið fyri at dagføra og gera hesa ætlanina lidna og kanska bara eisini við at halda hana viðlíka fram í tíðina tað mugu vit vera greiður men vónandi vónandi er vinningurin størri enn kostnaðurin tað er hvussu ætlanin og vónandi fer tað at riggja fyri at at fáa eitt samfelag sum riggar væl tá ið ið øll hesi her tingini verða

onkrir fakbólkar sum sita ogskriva við hond so tað er meira ein ein tanki um tað man eisini hugsa tað inn at tað eru eisini nøkur sum skulu knýta seg í hetaher við talgil tl føroyam har mann kanska ikki hevur tikið alt tað undirstøðukervið uppí so at tað tað er kanska ein partur av av sjálvar fíggjarlógini men eeg haldi tenn partur mann kanska undirmetir tí at mann altíðina sagt alt verður betri og tað verður tað sikkurt men eg trúgvi einki uppá t tað verar bíligari

vant meg við at brúka sum eg fegnist um ja nú gongur tað út og nú nú skal eg inn í hesa skipanina og kanska landsstýrismaðurin hevur eitt tal upp á hvussu nógvir føroyingar hava valt at brúka samleikan og vangan tað ljóðaði nógv teir fyrstu dagarnar trý fýra túsund fólk høvdu valt tað men tað skulu altso eini ja vit eru yvir hálvtrýss túsund fólk í dag so tað skulu øgiliga nógv fólk til
men soleiðis er tað ikki tað eru játtaðar á fíggjarlógini átta millióni
kjónu krónur og við hesum uppskotinum so biður mann um materiellu heimildina at brúka tann peningin talgildu føroyar er ógvuliga dýrt men tá eg hyggi eftir hvat onnur lond hava brúkt upp á hetta økið so er okkara ógvuliga bíligt men tað er ræðuliga nógvir pengar virkiskráin sum nú fer í gongd er um eg sum at siga helvtin altso vitvit hava einstaklingin við við samleikan inni í dag og og tá ið virkiskráin ikki er so eru vit faktiskt bara hálvan vegin so tí er virkiskráin ógvuliga viktig fyri at fáa etað at fungera og so er tað eisini í mun til altjóða avtalur samleikin nú nevndi biljustinussen at atí sambandi við mínboks so skuldi mann yvir til at brúka samleikan men altso endamálið við samleikanum er at tað verður einasta

ta røð av logg inn loyniorðum vit hava til altso tað er eitt fyri hvørt øki og tað er ein sovorðin ørgrynna at mann til tíðir hevur hug at blíva í ørviti av teimum um mann kans so yvirhøvur ikki goyma tað bara inni á printplátuni innan fyri hárið hevði nakað hár verið har
men men mann má skriva tað niður og so er so spurningurin tá mann hevur gjørt tað hvar bleiv nú tryggleikin
gina av so endamálið við samleikanum er at vit skulu bara hava ein við tí samleikanum skulu vit kunna sleppa inn nnevnd mann mínboks inn á borgaragluggan hjá taks inn á okkara bankakonty inn á okkara lívstrygging innann á fólkayvirliti tinglýsing og hvat hvat veit eg altso bara í tað nærmasta er óavmarkað hvat vit kunnu bara við einum lok inn og tað verður samleikin sum vit eisini kunnu undirskriva við so tað er einkin ivast í at tar koma nakrar broytingar á vegnum men tær eru altso til tað betra tað evr verur spurt ter hvussu nógv fólk eru við samleikanum og longu nú hann bleiv jelanseraður fyri nøkrum mánaðum síðan eru ellivu túsund føroyingar skrásettir í samleikan við samleika og tað gongur skjótt fram á eg helt meg hoyra einar hundrað afturat um dagin so tað haldi eg hevu verið ein sykce og eg vóni at tað eisini kann halda fram tá ið vit viðgera hesa verklaslógina í dag so tosar mann um at fáa heimild til at brúka tær átta milliónirnar løgtingið hevur játtað men í seinastu samgongu hevði mann ta avbjóðing at kommunurnir noktaðu at vera við og tað var faktiskt bara tórshavnar kommuna sum kom við við sínari fígging men tað at kommunurnar noktaðu var ikki tí at teir ikki vildu tað var onnur ting sum landsstýrið gjørdi sum tær vórðu misnøgdar við men síðan eg tónin millum land og kommuna er blivin heldur frægari og fleiri og fleiri kommunur hava nú meldað seg inn á banan og tað vilsa at tær eru komnar við teirri upphædd sum sum tey skuldu binda seg til eftir upprunaligu avtaluni eg haldi vit hava fingið so mikið nógvar kommunur við at vit munnu vera umleið tær fjøruti túsund føroyingarnar sum nú gjøgnum kommunurnar eru komin upp í hetta tað er einkin ivast í at her standa átta milliónir ther við við við við at brúka pengar til til at menna kt altso eitt orð sum ranmær til hýgst tað r tað er sannsýnivís ett egviheimsmaskina men men trupulleikin er at eviaismaskinan hon skal vistnokk vera gratið som klára seg sjálvan tað er hetta ikki hetta kemur at kosta og kosta og kosta talgildu føroyar er eitt mann er í gongd við eina nýggja ktskipan innan skúlaverkið sum kostar fjøruti milliónir krónur vit hava pengar standandi á heilsuøkinum til at menna ktskipanir apoteksverkin at menna ktskipan á taks brúkar mann pengar á hvørjum ári at menna altso tað er stórsa sløtt runt alla fíggjarlógina har mann brúka pengar innan kt talgildu føroyar er tað sum skal samla tað soleiðis a mann hevur ein pall og siristenberg nevnir at mann kanska ikk hevur gjørt so nógv við á teimum á summum a økjunum til at knýta seg inn á henda vangan men har er so endamálið at vit skulu kunna fáa alt inn á ein vanga og vit logga so á við okkara samleika og har skulu vit kunna fáa allar upplýsingar um okkum sum vit hava rætt til at fáa á ein om stað tað er málið eg meintera gylt mál men tað kemur at ganga tíð tað vita

talgildu føroyar tí tá hava vit ikki bara likamligar persónar men eisini joridiskar persónar á bananum og tá er tað vit fáað ta veruligu nyttina burturúr takk formaður

øh